ja so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag týsdagin áttanda desembur og fyrst fyrstiá skránni er løgtingsmál nummar fimmogfjøruti tað er triðja viðgerð nakar sum biður um jja eg skal líka lesa navnið upp á tí að er uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um áseting ar skatti eftir ásetingarlógin skatt til javnseting ar persóni við framskundaðar pensjón og fyritíðarpensjón nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða hesum málinum við aðru viðger varð málið samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari so vit atkvøða núja eg haldi er ein er eftir at atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað eru áttaogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonkt sostatt er hetta málið samtykt og endaliga og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til løgtismál nummar seksogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broytin í løgdslóg um landsskata kommunuskattskattalógin fylgibroyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni nakar sum biður um orðið tað er triðja viðgerð tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málum og hetta málið var eisini einmælt samtykt við aðru viðgerð vit atkvøða nú í triðu viðgerðvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari í málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum uvit koma so til aðru viðgerð av eyka fíggjarlógini fyri tvey túsund og ogtjúgu tað er soleiðis at hetta málið var beint beinleiðis til aðru viðgerð nakar sum biðr um orðið tað er tað ikki so eg orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum vit atkvøða nú í nummar løgtingsmál nummar trýss tað er uppskot til eykafíggjarlóg fyri tvey túsund og tjúguja onkur er eftir at atkvøðan haldi ein er eftir atkvøða enn ja soleiðis nú vórðu vit liðug at atkvøða níggjuogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonkt málið er samtykt endaliga avgreitst frá løgtinginum so koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar seytjan tað er uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi tað er tað sum eitur hvítvatsklóðin og bjørt samuelsen hevur biðið um orðið hon fær orðið ger so væl
hefta so álit í løgtingsmáli nummar seytjan um hvítvákslógina landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálnum legði málið fram níggjunda septembur og eftir fyrstu viðgerð fimtanda varð tað beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundum níggjuogtjúgunda septembur áttanda tjúgunda oktobur og tólvtu fýraogtjúgunda novembur undir viðgerðini hevði nevndur fund við umboð fyri felagið peningastovnar lív felagið føroyski grannskoðarar tryggingareftirlit í skráseting føroya og landsstýrismann í umhvørvis ovinnumálum helga abramsen endamálið við hvítvatslógini er at hava amboð fyri at forða fyri at brotsfólk misbrúka føroyskar fyritøkur og fíggjarliga skipanina til a hvítvaska pening og til at fíggja yvirgang føroyar eru partur av altjóða samstarvinum innán karmarnar av f a tf finansiil eksion taskfors vinnunevndin heldur at føroyar hava skyldu at viðvirka í altjóða stríðinum móti brotsmannaliðum og kriminaliteti men samstundis er umráðandi at hvítvakslóggávani snikka til føroysk viðurskifti og ikki oysir bueokratskar reglur og krøv omanyvir vinnufyritøkur sum í stødd í allarflestu førum eru smáar og hava fá starvsfólk sammett við fyritøkur út í heimi lóggávan má tí ikki vera óneyðug ella órímiliga orkukrevjandi og dýr fyri vinnuna og hon má ikki skapa yvirtrivið eftirlit ella leggja krøv um einborð fyri borgarar í hesum landi lóggávan skal geva meining fyri føroyar og fyri fólkið her býr tí hevði nevndin ynsktat lógin í størri mun varð skorin eftir føroyskum leisti og heldur týdd heldur enn at verða týdd beinleiðis úr egslóggávum vinnunevndin vísir á at tað í lógini eru ávísir møguleikar fyri at gera undantak frá krøvunum um stremteftirlit við kundum í virksemi har mett verður at vandia ikki er fyri hvítvaskið ella fígging av yvirgangi nevndin mælir landsstýrismanninum til tá lógin hevur virkað eina tíð at eftirmeta hesa og gera møguligar tillagingar sum hóska til føroysk viðurskifti uppskotið til hesa hvítvakslóg verði galdandi fyri fyritøkur sum virka undir føroyskari lóggávu tað er tryggingarfeløg grannskoðaravirki meklarar realkredittsstovnar við fleiri sum lýst grein eitt í lógaruppskotum peningastovnarnir virka longu undir líknandi danskari lóggávu sambært uppskotinum verður skipan broytt frá eini í høvuðsheitum reglubundnari skipan til at vera meira vágagrundarskipan hetta fyri at bæði persónarfyritøkur og myndugleikar kunnu leggja størri dent á og brúka mesta orku upp at fyribyrgja har sum vágin fyri hvítvasking og fíggingaryvirgangið er størstu uppskotið setir í verk eina eftiransingarskyldu soleiðis at fyritøkur og persónar skulu halda vakið eyga við virkseminum hjá kundum teirra og tá serliga virksemið sum verður mett at hava tilknýti til hvíting og fíggingaryvirgangi uppskotið byggir í høvuðsheitunm á fjórða hvítvasderektivið hjá es frá tvey túsund og fimtan og her vil nevndin gera vart við at es longu í tvey túsund og átjan samtyktu vi fimta hvítvasdirektivi við freist í januari í ár fyri limalondini at seta broyting í verk hetta tóku vit upp í nevnd landsstýrismaðurin hevur fyri nevndini upplýst at hann metir at fyriliggjandi lógaruppskot er nøktandi í mun til at lúka altjóða skyldur altso hóast mann ikki fylgir tí nýggjasta direktivi harra formaður vinnunevndin heldur at ein vágameting átti at verið gjørd av øllum teimum tættum í føroyska samfelagnum sum eru í viðkomandi í mun til hvítvakslóggávu ein vágagreining sum gjalla kann lýsa í hvørjum liðum vinnugreinum skipanum í føroyum og handilssambondum við ymisk lond sum størstu vandarnir hjá okkum liggja henda greining hevði verið sera muna góð fyri at seta dyggasteftirlit í verk har sum vandin er størstir og hevði tænt myndugleikum vinnum og borgarum sum skulu virka undir hvítvakslógum og tá ið vit nevna hettar tað vinnnevndi nevnir hetta so er tað tí at slíkar greiningar eru gjørdar í øllum øðrum londum men tað er ikki gjørd ein serføroysk vágagreining dømi í lógaruppskotinum er donsk men tað er eyðsæð bæði tá hugt verður eftir samfelagsskipanum vinnulívi og handilssambondum at grundleggjandi munur er á føroyum og flestu øðrum londum og ein vága fyribyrgjandi skipani í føroyum tí ikki eigur at verða nágreiniliga avritað av danskari lóggávu nevndin mælir til at landsstýrið tekur stig til at gera eina slíka vágameting vinnunevndin hevur í viðgerðini sett fokus á tørvin á at eigaraskrá ella virkiskrá verður ment til skráseting føroya í virkiskránni er skráseting av vinnufyritøkum og eigarum umframt aðrari viðkomandi upplýsingar vit høvdu faktist landsstýrismannin inn í tvær ferði fyri a vt viðgera hendapart víst er í nevndarviðgerðini á at gjøgnumskygdnið við eiðrarviðurskifti í føroyskum vinnufeløgum er versnað seinastu árini hetta tí at grein fýraoghálvfjerðs í roknskaparlógini um krav um upplýsing í ársfrásøgn um stórpartaeigarar varð strikað tí ásetingin um eigaraskrá hjá skrásetingum føroya varð lógarásett í altso tá ið tann nýggja lógin kom tá ið tann lógin var nýggj men ásetingin í vinnufelagalógini hevur við kunngerð verið sett úr gildi meðan bíðað hevur verið eftir menning av hesi skipan eigaráskráin skuldi at byrjað við verða partur av talgildu føroyum men varð útsett vegna vantandi fígging fíggjarmálaráði vísir í uppskoti til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjaráði tvey túsund og einogtjúgu á æt í endurgevi við inntøkum frá kommunum sum eru komnar á sumri tjúgu tjúgu umframt játtan frá landinum tjúgu einogtjúgu ber nú til at bjóða út og menna virkisskránna og væntað verður hendan verur liðug at taka nýtslu í tjúgu tveyogtjúgu vinnunevndin heldur at tað eigur at fáa høga raðfesting at menna hesa eigarar á skrá ella taðvar á skráundir skráseting føroya og fer at heita á landstýrismanninm um at tríggja tað og nevndin fekk upplýst tí seinna fundinum ta landsstýrismannum inni at nú fór vinnumálaráðið undir at lýsa hetta arbeiðið so tað er gott harra formaður so er nakað um upplýsingar sum verða lætnir útlendskum skipanum altso donskum skipanum fráboðanarskyldan hjá teimum sum eru fevnd á lógini til sigritariatið hjá statsadvokatinum fær serlig økonomisk international kriminalitet somuleiðis kann tryggingareftirlitið í ávísum føroyum lata upplýsingar til føroyskar danskar og grønlendskar myndugleikar nevndin heitir á landsstýrismanninum má tryggja at føroyski myndugleikar fáa alt neyðugt innlit í hvussu fráboðanir og tilfarið latið í útlendskum myndugleikum verður handfarið og hvussu tað verður brúkt á føroyskir myndugleikar fáa upplýsingar hvat hendir víðari ím málnum sum eru fráboðað til danska eftirlitsmyndugleikan hetta kom nemliga fram undir viðgerðini at myndugleikarnir her ikki vita hvat hendi víðari í málinum hesar upplýsingar kunnu eisini vera týðandi partur av teirri føroysku vágametingini sum vinnunevndin mælti til omanfyri so eru tað varskeðkaraskipan sum er ein partur av lógini fyritøkur fevndar av lógini og sum hava fleiri enn fimm fólk og starvi skulu hava eina skipan har starvsfólk ónavngivin skulu kunna fráboðan mistankum brota hvítfaltslóg og reglur at so smáar fyritøkur skulu hava eina sjálvstøðuga vistubláar skipan har fólk verða verandi anonim eftir fráboðan tað virkar umstendiligt og tað virkar ikki serliga sannlíkt at tað ber til at vera anonimir partarnir av arbeiðsmarknaðinum kunnu eftir avtalu við fyritøkuna stovna eina skipan til dømis í einum fakfelag har tey starvssettu í fyritøkuni kunnu fáa fráboðað brot nevndin heitir á landsstýrismanninum um at stuðla upp undir og eggja til at felags skipan fyri smáar inufyritøkur verður skipað so starvsfólkini veruliga eru vard um tey fráboða óreglusemið og so skipanin kann virka fyri fíggjarligar fyritøkur undir eftirlitið av tryggingareftirlitinum verður vistubláarskipan ásett í løgtinginum sum tryggingarvirksemið í uppskoti sum kemur næsta heyst sambært viðmerkingum í lógaruppskotum

kontantgjald og ábæri persónar markið fyri hvussu nógvur gjaldakann inn við kontantum pengum verður nú lækkuður hundrað túsund niðir í hálvtrýss túsund krónum nevndin heldur ikki at grundgevingarnar fyri hesi lækking í føroyskum høpi eru serliga sannførandi hóast flest øll hava gjaldskoyrt so brúka fólk og vinna her heima framvegis nógv reiðan pening og nevndin mælir landsstýrismonnin til at eftirmeta um henda lækkingskapar óneyðugar avbjóðingar fyri borgarar í føroyum og um tað yvirhøvur er neyðugt at lækka hetta markið landsstýrismaðurin upplýstir fyri nevndini at hann í komandi ár kemur í løgtingið við uppskotið til ríkislógartilmæli um at seta lóg um betalingar í gildi í føroyum hvítaslógin setir eftir eisini krøv um serstakt eftirlit við virksemi hjá millum øðrum politiskum ábarum persónum og listar skulu gerast yvir hesar persónar hetta eru millum teir tættir sum nevndin ivast í hvørt føroyskt viðurskifti í nóg mun ru eru hugsað inn í reglurnar samanumtikið mælir vinnunevndin til umframt at gera gjølla vága greining av føroyska samfelagnum eisini at eftirmeta alla hvítvakslóggávuna so vit í strempandini eftir at liva upp til altjóða krøv ikki leggja eina røð av óneyðum og dýrum forðingum fyri borgarar og fyri vinnuna í føroyum eitt dømi eru lógarkravdar pensjónsuppsparingar har uppsparingin er tvungin og sáttmálan millum pensjónsfelag og kunda ikki kann sigast upp fyri tryggingartakari í sjeyogtrýss ár onnur dømi kunnu eisini vera við hesum viðmerkingum tekur ei samnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og hetta var eitt ógvuliga drúkta álit men hetta er eisini eitt øgiliga stórt lógaruppskot og orsøkin til at vit hava skrivað hesa drúgvu viðmerkingarnar er fyri at vísa hvørjir tættir eru viðgjørdu í nevndini og vit hava so valt ikki at gera broytingaruppskot tí hetta er jú altjóða lóggáva har tað er umráðandi at fyrisitingin umsitingin hjá landsstýrismannunum at landsstýrismaðurin sjálvur tryggjar at tær føroyskar tillagingar sum honn eigur at gera í slíkari lóggávu verða gjørdar men tað er kanska ikki so lætt at gera tað í í einari løgtingsnevnd tí ati tí at hetda lóggávan skal jú eisini liva upp til tey altjóðu krøvini sum vit hava bundið okkum til sum partur av stríðunum ímóti altjóða kriminalitet men her vóru fleiri áheitanir á landsstýrismannin um at eftirmeta partar av lóguni takk fyri hara formaðurja
takk so eru tað nakrar viðmerkingar høgni og heit hálvfiskerfisvagn
ja harra formaður heta erheta eit nágreiniligt álit sum fer gjøgnum ter yms tættirnar í hesum uppskotinum sum fekk nokk nógva nok so drygga viðgerð undir fyrstu viðgerð og mín spurningur til forkvinna í vinnunevndini er bara hevur mann umhugsað at gjørt broytingaruppskot lata bat siga til tveir tættir til dømis contansgjaldmarkið í øðrum lagi tað er kravi til til pensjónsuppsparingarnar sum vóru tveir av teimum tættunum sum vóru munandi frammi undir fyrstu viðgerð um at gera ítøkiligt broytuppskot um at um at broyda tey mørkini
an
takk fyri ja vit viðgjørdu rættiliga nógv tað og vit viðgjørdu eisini at hava eina generella á at so gera broytingaruppskot sum hevði eina generella áseting um ati at landsstýrismaðurin kundi gera broytingar har mann føldi seg sannførd hann um at mann ikki at eingin vandi var fyri hvíting ella ella fígging av yvirgangi hvítvaspi ella fíggingar yvirgangi aftan á hava viðgjørt í eina tíð valdi vinnunevndin ikki at gera broytingaruppskot men í staðin fyri at leggja nakrar álvarsamar áheitanir á landsstýrismannin g í veruleikanum halda vit kanska hetta við vágagreiningini er tað týdningarmesta tí tað hevði veruliga vísti hvar teir størstu vandarnir føroyum eru og og og eisini tað við øllum hasun her við visubláari skipan og sovíðari so her er ein rúgva av sovrðnum ásetingum sum slettiki síggja út til at virka fyri smáar fyritøkur sum eru kanska fimm ella tíggju fólk ella tjúgu fólk kanska so tað r tað er ikki hetta er ein øgiliga stórur pakki sum verður kroyst niður í vinnufyritøkuna men vit hava valt heldur at heita á á vinnumálaráðið umat eftirmeta lógina og koma aftur í tingi um neyðugt
steffan klein poulsen
jahaa formaður tað er hetta viðvíkjandi reiðum peningi tað er eitt øgiliga ítøkiligt og og við tíini í stórt inntriv um at ger persónligan frælsið tá ið mann skerjir møguleikan fer at hava reiðan pening og tað kemur út av at at staturin ynskir at bað sæ kriminalitetið og og hvítvasking men tey svilu koma í klemmi hebeint tann vanligi borgarin og tí bara hug at spyrja røðaran um hetta er ein neyðug broyting at mann fer frá hundrað túsund og hálvtrýss túsund og hálvtrýss túsund er ein rímiliga stór upphædd enn men við tíðini so so er tað so verður tað slekt ikki so lætt at brúka reiðan pening og og tað er eitt ógvusligt inntriv ítatpersóni á frælsi at vit útrudda hendan reiðan peningin takk hara formaður
bjørt sambandssøgn
ja takk fyri nú er tað soleiðis at tá ið tað snýr seg um bankar og bankagjøld og seta pengar inn og taka pengar út sovaragar tá er tað ú ikki hesari lóggávuni hetta er lóggáva fyri tey føroysku yvirtiknu økini sum tryggingarfeløgini til dømis lívstryggingarfeløgin við alkreditstovnari hin lóggávan er at so hert fylgja tey ú tí donsku lóggávuni tí tað er ikki yvirtikið økið og tí er tað vit í hesum álitinum heita á landsstýrismanninum um at meta um akkurát har við kontant inngjaldinum um tað er at skjóta langt yvum mál í mun til tað føroyska samfelagið og hvussu borgarar og vinna virka her har mann brúkar rættiliga nógv kontantanpening men vit meta at nú umsitur landsstýrismaðurin jú eisini bankaøkinaso sjálvt um lóggávan ikki er yvirtikin at at mann ger eina meting av altso er hetta skjótað langt yvir mál tí tað er eingin ivi um at hetta er ein umsett lóggáva sum verður sett í gildi í føroyum
ja og so er tað kristian andreasen gerst væl
ja takk færur formaður altso hvítvask í føroyum og hvítvask aðrastaðni sum eru faktiskt tvey ymisk ting altso vitiliga tað er hálvtrýss fólk í føroyum og tað er nevnt at finna útav hvør hvør er í føroyum og síðari og tí eru hesar reglurnar øgiliga yvirgirðar haldi eg til føroysk viðurskiftir hetta er ein løgting slóg mann kundi gott kanska havt tað í føroyskum til at eta føroysk viðurskiftir men tað hongur sikkurt saman við at vit hava eina bankalógvastu við kjari yvirtikin og har eru har eru strangar treytirytirer tað nakað møguleiki er tað nakað møguleiki er tað nakað møguleiki fyri at forhandla hesa treytina við danskar myndugleikar í bankoyggju so vit fáa nakað serfrøk at treytast í økinum heldur enn sær øgiliga yvirgirðaðu donsku reglurnar at vera galdandi í føroyum sær ferðir at fara mær um

ja takk fyri eg fari at heita á tingmannin um at stuðla áheitanin frá vinnunevndini har eru hvussur tríggjar ymiskar áheitan á landstýrismannin um nettupp at fáa mett um nøkur økir og fáa vurdera kann mann ikki gera eina lóggávu sum er meira tilpassað føroysk viðurskifti tí tað sigur seg sjálvt ati í ein broytingaruppskoti frá einari vinnunevnd at tað hevði ikki nær venduvís verðið tan rætti mátin at gjørt uppá tí tú hevui brúk fyri at fáa gjørt upp ann slíkan hátt at at tað heldur og at tú samstundis livir upp til reglurnar altso at føroyar eru vit hava jú bundið okkum til at vera við í stríðunum móti t fyribyrgja hvítvasking og fígging á altjóða kriminaliteti so tí fari egbara heitað á kristin andreasen gjøgnum formannin um ati taka tær á hitanir sum er frá nevndini á landsstýrismannin um at fáa eftirmett hesa lógina og gera tær tillagingar sum soleiðis a lógin hóskar betri til føroyskt viðurskifti og tað er sjálvandi eisini galdandi fyri bankalóggávuna takk fyri
ja takk so fær helgi abramsen orð ger so væl
meg harra formaður nú fær fyrsta a tann fyrsta takka vinnunevndini eg haldi ty havi gjørt eitt gott og serviøst arbeiði við ísamban vð etta málið eitta er eitt mál sum nokk smakkar okkum øllum illa vit føla tað øll soleiðisnar at onkusvegna mugu vit vera partur av hesun her stríðunum ímóti altjóða yvirgangi men samstínðis er tað øgiliga keðiligt at at seta sat verða treytir við og nú legði merki til at steffan klein poulsen nevndi í viðmerkingin hjá sær hetther við at vit gera gera tað til eittt pengaleitst samfelag og ella kontantlagssamfelag og tað var eisini ein spurningur sum nógv frammi í samband við fyrstu viðgerð og og eg dugi æl at síggja hendan trupulleikan og tí kann eg upplýsa og tað nevnir vinnunevndin eisini sín áliti at tað verður arbeitt víð einari aðrari lóg sum eitur lóg um betalingar hvar mann setir sum treyt at at øll sum við nøkrum undantøkum túinternetshandilir og sovorðið gskula hava undantøk men annars skulu øll sum hava sølur taka ímóti kontantum pengum tað vil siga at at sjálvt um vit seta mark fyri hvussu nógvar kontantar pengar tú kanst rinda við hálvtrýss túsund krónur so verð eg samtígis álagt at øll sum taka ímóti pengum skulu eisini taka ímóti kontantum tað var ikki soleisar at tú kanst bara hava ein handil hvar tú bara tykur ímóti korti og tað lógararbeiðið er í gongd í løtuni og ætlanin er at fáa tað fyri fyrsta landsstýrisfund og og leggja tað fyri løgtingið í januar og og so og so seinni í vár at fáa fyrsti løgtingið tekur undir við tí at fáa kunngerð lýst tar og fáa tæ gildi frá fyrsta juni tvey túsun og einogtjúgu hetta eru so soor keðilig ting at vit kenna tað k øll at vit skuldu fáa ein umborið eitt flogfar at vit skuldu kannast bæði henda við handa veg tí at onkur onkur bandittur her í verðini og sjálvt um vit royna at skikka okkum væl so so skulu vit øll líða undir tí at at at at onkur ikki skikkað sær so væl og att er sirka tað sama sum hendir her at at av tí at tað er yvirgangur og og tað vr fíggja við kontantum og og kortiðan bleiv bleiv onkur stór upphædd fangað á flogvøllinm o vágum eisini so skulu vit øll líða undir tí og tað eri sjávandi tað keðiliga við hesum her men men vit eru partur av samfelagnum sum sum líður undir tí og tí muguvit taka okkara part eisini og eg trúgvi ikki at hálvtrýss túsund tað var øgiliga fá fólk sum ganga í hálvtrýss túsund krónur í kontantun í mappuni so eg trúgvi ikki at tað markið er so langt í síðuna av men tá men eg haldi tað skal síggjast saman við tí at tað síggja saman vi tí at tað kemur eitt lógaruppskot eisini um at ella uppskot til ríðislógartilmæli um at tað skal vera sostarat at mann veður tikin tað verðr tikin ímóti kontantu oisini takk fyri
ja so fóru nakrar viðmerkingar bjørt samoelsen fyrst ger so væl
ja takk fyri tað landsstýrismaðurin sum nevndi hetta við lóg um betalinga men altso tað sum var nógv fram í fyrstu viðgerði sum onkur tók fram nú eisini tað var hetta her við hesini kom tanngjaldsmarkinum tann lógin sum kemur hon hon hon hevur væl onga ávirkan á tað ha altso er tað ikki bara ein lóg sum áleggur at summir handlar og ja ella kann s siga eitt sindur um akkurát hvat hvat tann lógin ger í mun til tann spurningin sum hevur verið settur á tingi í samband við hetta málið
ja so er tað helgi abramsen
ja harra formaður ja tað er rætt sum bjørt samelsen sigur at tað tann lógin ávirkar ikki markið hálvtrýss túsunt men hon ávirkar á tað at øll skulu taka ímóti kontantum tað vil eg siga at at hevur tú ein handil so skalt tú taka ímóti kontantpengum umframt tað tú tekur ímóti kortinum tað er tað sum liggur í tí og eg haldi hálvtrýss túsund krónur ato tað eru øgiliga fá sum ganga í hálvtrýss túsund krónur ípjá sær í mappuni altso kontantum so so eg haldi ikki at tað markið er so órímiligt takk fyri
ja so er tað jóhannes joensen
takk fyri hann formaður ja nú eri eg virkinin á fyri ymiskar áhugafelagsskapur og millum annað hevur mann fekk at vita frá bankum eg veit ikki um tú hendan lógin tú nokk bankarnar sum ella hvítvaskin í bankum har har fann eg at vita tað at mann skal innlata roknskap og og mann skal hava undirskrivaðan eyðalfund og alt møguligt annað fyri at kunna sleppa at hava valdið av sínum egnum pengum eg haldi at tann skipan burtur broytt mínarverð tí tað er ikki lagað til føroysk viðskiftir takk fyri tær
helgi abransen
ja harra formað eg kann bara vera samdur við við johanes joensen í tí atur tað er hetta er keðiligt altso tú hevur ein felagsskap av einlýrum slag so skalt tú váttar bæði eitt og annað men hetta er soleiðisnar sum hesar reglurnar eru fyri at fyribyrgja at yvirgangur verður fíggjaður og og hetta steðgar hetta hetta fangar nøkur ting altso men men sjálvandi er tað keðiligt fyri øll tey mongu óskyldigu sum skulu líga av tí at onkur annar ikki so skildiur tað tað er tað sum altíð er keðilig soar lógin so so eg kann bara samdur tí men eg dugikkiat síggja at vit fáa gjørt tað so ræðulinógv ørvsin hetta takk fyri
so er tað beinir johannesen hjá hvønn
ja takk fyri tær formaður ja tað gleðir meg at hoyra at landsforma arbeiðir við hesari lógini um lógan betalingar tað ger so tað at fólk hava rætt til at brúka reiðan pening frameftir men so er kanska spurningur hinvegin hvussu mann tryggja teimum at avgonga til reiðan pening frameftir altso vit hava havt fleiri áarskiftir um peningastovnar har beint og millum annað tað at fólk kanska ikki fáa ta tænastuna at tey fáa fatur á reiðum peningi so eg hugsi at spyrja námsmannin um um tað er nakað arbeiði í gongd so skal mann tryggja fólki at gongna til tað nú mann er í gongd við at tryggja teimum rættilin til at brúka tað har mann vil takk fyri
helgi abramsen
ja harar formaður ja hatta hatta er ein relevantur spurningur altso eitt eitt er tað mann kann siga tað fólk skulu rinda kontantim men hvussu fáa ter fatur á teimum ag og ta er sjálvandi ein ein avmarking tí bankar hava øgiliga avmarkaða tíð hvar tú kanst hevar pengar og og og tað er nógvar bygdir í føroyum sum ikki hava nakrar automatar hevar pengar nei eg eg kenni einki til nakað arbeiði sum gjørt í løtuni við at broyta upp á tað men men tað er sjálvandi nakað sum bankarnir mugu taka upp og tað er sjálvandi ein øgiliga óheppin støða eg var einaferð tí støðuni at eg plagd at koyra við bussi og og skalt tú rinda eitt busskort so skalt tú ikki so mást tú rinda av kontantum men eg búði í eini bygd hvar tú ikki kundi fáa fatur í kontantum altso sovorðin purningur skuldi tú tumla til næstu bygd fyri at keypa belett víðari men taltso taðtað eru sovorðið ting praktiskt ting sum sumsum eru avbjóðingar í dag so so men eg kennist einki tilat tað verða arbeitt nakað við við at broyta tey løturnartakk fyri

harra formaður tað iggur meir jaresa gera nakrar fáar viðmerkingar til hetta málið eg haldi vinnunevndin hevur gjørt eitt úlandagreiniligt arbeiðiog hevur lýst allar øll tey ivamálini sum eru ein líkur málið og havi so í hesum førinum gjørt eitt álit uttan broytingaruppskot sum eg skilji tað fekkse ikki semji um tað men orsøkin til at taki orði tað er í royndi veri at hugsa um hvussu føroysk politikkur er blivin undir fyrstu viðgerð tá vór tað um eg ikki fara skeivur minsta lagi fýra samgongufólk sum brúktu meginpartin av talutíðini við einum ógvuliga drúgvum orðaskifti tað kom í útvarpið har yvirskriftin var at tey fóru aldren at góðtaka hesa lógina hetta hetta skuldi broytast og fingu har veg um merksemi runt um í samfelagnumpá taer nú tá tað kemur aftur á borðið kom einki broytingar upskot frá teimum og málið ríkur ígjøgnum uttan nakað øhog eg haldi eit sindurharmiligt tað er fínt at mann hevur tær meiningarnar men eg kundi eg sakni hoyra tær røddirnar nú hvat er tað sum hevur broytt hugsanar hjá teimum sum brúktu so nógvar orku her í tinginum undir orðaskiftinum og eisini seinni vóru í yvirskrifti í fjølmiðlunm um at tey ikkifór taakóttaka so hvat er tað sum er gjørt at tey nú eru eru kørr og hvat ætlar tey at gera við fyri at tryggja tey sjónarmiðini sum nógv av teimumhalda vórðu skilagóð sum tey fórdu fram undir fyrstu viðgerð vit vóru eitt sindur meira varin í okkara metingum tí vit sógu at hetta var bara ein partur av hesum meðan tíverri liggur ein stórur partur av fíggjarligu lóggávuni tað við kontantsgjaldunum at brúka reiðan pening an at tað liggur jú undir bankalóggávuni sum tíverri eini donsk h so eg taki bara orðið harra formaður fyri at vita um tað hevur nakar kjansur at hoyrt frá teimum fólkunum sum vóru so malsk so ógvuslig og høvdu so greiðan niður støru um at tey fóru aldrin at góðtaka ta hvar eru tey tingfólkini í dag ela erta blivi so at man bara kann siga hvat sum helst á tingi at mann ongantí veður setur til svars fyri tað at mann bara legt t ímillum fólk at mann ætlar atverða ímóti men tá ið tað kemur til stykkist so so atkvøða maa fyri kortini og eg havi sagt tað áið núnú landstýrsmaun í fíggjarmálinug gera lítlar viðmerkingar nirri men eg havi sagt árini av tíverri minni tað á meg ofta um um hesa sendingina flesti føroygar kenna sum eitur fínt skval tað vera eg havi ofta sagt tað at um løgmaður heiðasind so er jørgun niklasfíggjarmálará kanska hesun her skerritanmálkandi sær sum bara skrivar eim eftir pengum men eg haldi tey hesi hesi fólkini sum koma fram og hava greiðar meiningar men altíð í bakka tey minna mest um pápankja heiðasint hann er av og á úti og hóttir er í einum gomlu tí jamals rýmur av loftinum sum gongur runt og hóttir við einum gomlum geveru úti í runninum út it í havanum men hann verður altíð fangaður aftur og lagdur upp á loft og er tað veruliga soleiðis at tingfólk ætla at agera í samgonguni takk fyrihara formaður
øh tað er ein viðmerking beinið johannesen gjørt væl
ja eg vet ikki um høgni hoydal á hondslóso menmen baða nú var høgni hoydal inni á tí at tað fekst ikki semja um nakað broytingaruppskot í vinnunevndini men eg kann kanska kunnaan um tað vit arbeitdu við enum roytingaruppskoti men tað var spurningur um tað var heimild fyri at gera tí og um lógin fekk te virkna sum hon eftir ætlan skuldi hava vissi mann broytti tað tí skin valdi man at gera hesar viðmerkingarnar íar bara ein lítið rættilíðing takk fyri
hoy tó
ja takk fyri tað tann upplýsingin til til beini johannesen øh og eg veit ofta koma ta sonar spurningar og so sigur mann tað berikki til frá framvegis men men eftir mínum tykki haldi egmann fór skjótur at at góðtaka tær niðurstøðurnar eg haldi væl tað ber til hjá løgtinginum at taka ræði í ein slíkum máli eg tími ikkiatkoma inn upp á øll onnur mál men t vit hava eina gongd nú har næstan alt verður lagt yvir til fyrisitingarvald sum næstan ututtan at verða eftirkannað kann gera hvat sum helst tað er tað sum hendir í samfelagnum dag og annars er er errin av vi sæ beini johannesen kallar meg fyri ónslog í haldi tjóðveldi eri ofta ónslóg sum onkurt sagt a koyra roynt einum gomlum bili og útsøtu brestur av men vit hava eisini brúk fyri at at tað eru fólk sum hava eitt annarð sjónarmið og berjast fyri rættindi hjá tí meini a manninum tað haldi eg faktiskt óns slóg gerð í mun til heiðasynt og onnur
tað eru ikki fleiri sum hava biðiað um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinumvit atkvøða nú í til aru viðgerð nú av hesum uppskotnum uppskot til løgslóg um fyribyrgindi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fíggingarviðurgangivit eru liðug at atkvøða málið er samtykt taðerí sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og tvær eru blankar so fer hetta málið soleiðis samtykt til triðju vit fara víðari í dagsskránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um barnselsskipan tað er barsetslógin leinging av rættinum til barnsilspening hækkan av barsilsgjaldinum og broyting viðvíkjandi kærunevndini hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
hetta eri álitið í barsilsálium nummar fimmogtretivu

barsispening hakking á barsisgjaldinum og broyting viðvíkjandi kærnevnd landsstýrlandsstýrismaðurin umhvørvisvinnumálnum legði málið fram tretivunda septembur og eftir fyrstu viðgerð níggjunda oktobur varð tað beint vinnunevnd vit viðgjørdu málið á fundi tólvta seytjagunda og fýraogtjúgunda novembur og fyrsta desembur undir viðgerðini hevði nevndin fund við umboð fyri fakfelagssamstarvið føroya arbeiðsgevararfelag barsilsskipanina og landsstýrismanni í umhvørvis ovinnumálnum helga abramsen skotið verður upp at leingja løntu barsils vikuna við fýra vikum sum kemur upp í tveyoghálvtrýss vikur og samstundis verður skotið upp at hækka barsilsgjaldið úr null komma einoghálvfjerðs prosentum upp í null komma seksogfýrs prosent nú barsilsgrunnurin hevur undirskot slendi greitt at útrokningarnar sum hava ligið til grund undir víðkanini av lønta barsilsfarloyvinum seinastu árini hava ikki hildið og hækkaðu inntøkurnar tí ikki verður nóg mikið til at dekka útreisluni harumframt kunnaði landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumáli nevndina um undir viðgerðini at ein álvarsami feilur varð gjørdur í skipanini í sambandi við at eftirløn við lóg varð løgd afturat barsilsútgjaldim í skrivinum ið er latið vinnunevndini stendur í endurgevi í stuttum hevur feilurin við sær at útgjøld til eftirløn ikki eru útreiðsluførd í rakstrinum og tí er barsilsgrunnurin ikki kravdur eftir fullari upphædd upphædd sum barsilsskipanin hevur goldið út taks hevur staðfest at øll útgjøld frá barsilsskipan til persónar og arbeiðsgevarar eru røtt sostatt hevur feilurin ikki havt ávirkan á borgarar og vinnu men hevur heldur havt við sær eina skeiva mynd av hvørjar rakstrarútreiðslurnar skipan hevur havt og hvussu stór sama samansparingin hevur verið í bartilsgrunninum hetta er also tað sum vinnumálaráðið sigur um tann feilin sum er taks hevur í sambandi við hetta mistak eisini kunna landsstýrismannin um at gamla b a m n skipanin sum barsilsgjøldini fara um og sum er frá tvey túsund og eitt er ovsmidlig og hevur tørv á dagføring avmarkaðir møguleikar eru fyri at trekkja dátur úr skipanini og gra og gera dinamiskar framskrivingar vinnunevndin heldur tað hava sera stóran týdning at fáa samansett og eftirfarandi hagtøl úr skipanini og mælir tístaðiliga til at hendan her gamla skipanin verður dagførd tað er eilt einfalt ikki nóg gott at mann ikki kann fáa álítandi hagtøl og framskrivingar og skipanini saman við skrivinum fylgja dagførdar útrokningar av haldførunum hjá grunnunum við hækkaðu inngjaldunum hetta kann lesast í skjalinum frá taks í skrivinum frá umhvørvis ovinnumálaráðharrunum sum vit fingu sum nevndin fekk umboð fyri partarnir av arbeiðsmarknaðinim hava víst á at sera nógvar broytingar eru gjørdar í skipanini síðan hendan varð sett á stovn og at tørvur eru á at gera eina heildarmeting av skipanini og gera hana smidligari um meira tíðarhóskandi fyri lønmóttakarar og fyri arbeiðsgevarar hesum er vinnunevndin samd í og vinnunevndin vísir eisini á uppskot at tað eru fleiri uppskot sum hava verið lagt fyri tingi at gera skipanina meira smidliga og henda samgongan nevnir jú eisini tað í sínum samgonguskjali men tað er so ikki við hesum uppskotim við viðgerð í dag nevndin mælir tí til at att arbeiðið verður sett í gongd saman við partinum áv arbeiðsmarknaðinum beinanvegin við tí endamáli at gera skipanina enn betri og meira tíðarhóskandi nú gjaldið enn einaferð verður hækkað er vert at vísa á at metingarnar fyri fíggjarstøvuna hjá skipani ofta ikki hava verið serliga eftirfarandi og tí eigur landsstýrismaðurin at halda vaki eyga við hvørt inngjaldið er hóskandi á hóskandi støði ella um tað kann lækka aftur um tað vísir seg skjótt at tað er fíggjarliga ráðiligt skipanin verður borin uppi av áinntøkum har arbeiðstakarar og arbeiðsgevarar gjalda inn samstundis kunnu bintøkur tekna sera bíliga trygging fyri at verða fevnd á skipanini um kostar bara fimm hundrað krónur hesi viðurskifti eiga eisini at verða eftirmett so skipanin er rættvíst so rættvíst sum til ber um og so mann fær tær pengar inn mann hevur tørv á uppskotið var ikki sent til hoyringar áðrenntr komu í løgtingi hetta undrar nevndi seg yvir havandi huga at tað at broyta barsilslógina stóð á løglistanum á ólavsøkuí

nevndin minnir á at partarnir á arbeiðsmarknaðinir eru teir sum burturav fíggja barsilsskipanina og tí eiga broytingar í hesum uppskoti sjálvandi at verða send teimum til hoyringar samanumtikið fegnast nevndin um at málið um lønta barsils farloyvistíðni og samsvarið við tær tveyoghálvtrýss vikurnar foreldrini samanlagt hava rætt til av barsilsfarloyvi og so hava bjarni hammer og e sjálv skrivað nakrar reglur umpápakvotur sum tað ikki var semja í nevndini um ati gera broytingaruppskot um og vit hava so valt ikki gera broytingaruppskotum eina skrivað nakrar viðmerkingar tí vit halda tað er umráðandi at løgtingið fær tað undirritaðu bjarni hammer bjørt samelsen vísa harumframt á at barsils at av barsilskarleiðanim sum er fjúrtan vikur markaðir til mamma eru fjúrtan vikur markaðar mammuni meðan einans fýra vikur eru markaðar pápanum foreldrini eiga at verða meira javnsett í rættindunum til barsil í viðmerkingum til lógaruppskotið stendur at hagtøl úr føroyum og hinum norðurlondunum vísa at pápar fara í barsilsfarloyvi so leingi sum barsilsbarsils farloyvi í lóg er markað til teir avleiðingarnar av lógaruppskotunum kann tí væntast at vera at mammur fara at vera í barsils farloyvi áttaogfjøruti vikur í mun til fýraogfjøruti vikur sum nú hetta skrivar landsstýrismaðurin beinleiðis í í viðmerkingum og vit skriva so samheitt við onnur norðurlond taka føroyski pápar lutfassliga minsta partin av barsilsfarloyvini til sama metingar taka pápar í íslandi tretivu prosent og pápar í svøríki taka sjeyogtjúgu prosent orsøkin til at pápar í hesum londum taka meira barsilsfarloyvi tað er tí at lógarrættindini har eru meira javnsett millum mamma og pápa undirritaðu meta at tað at pápin tekur longd barsilsfarloyvi við pinkubarninum kann vera ein lutur í styrkir bæði í sambandi og rættindini hjá pápanum so at mamma og pápi gerast meira javnsett í mun til barnið eins og tað eisini styrkir støðurna hjá mammuni á arbeiðsmarknaðinum við tað at arbeiðsgevar vita at pápar eins væl og mammur fara í barnsburðarfarloyvi tá tey fáa børn undirritaðog halda tí at londa at avlongda barsilsfarloyvinum upp á fýra vikur átta minst tvær vikur at verða markaðir av pápanum so pápin í minsta lagi hevði seks vikur markaðar honum undirritað og hava fingið at vita at tað á lógartekniskum ávum vantandi identitetið ikki ber til at gera broytingaruppskot sum hettar men samla so tekur ein samd nevnd undir við uppskotinumhjá landsstýrismanninum takk fyri
ja so eru tað nakrar viðmerkingar tað eru alt for nógv prát í tingsalinu meðan røðarin hevur orðið at heita fólk um at fara út at práta saman stey hava nógva prátim so fara til viðmerkingar brandur sandoy fyrst ger so væl
takk fyri harra formaður eg eri púra samdur við bjørt samuelsen og bjarna hammer sum vísa á hetta fjákuta í at hava fjúrtan vikur markaða til mammuna og fýra vikur markaða til pápan sjáfylgilid eiga vit at hava eina skipan sum ger at familjan er tann sum bestemmar hvør er heima og og harvið hvør ítekur og fær barfarloiv takk fyri

ja bara stutt svar til háttverðurda tingmanninm og sandoynni ati tað viti vísa til og ætlaðu gja broytingaruppskot um var ati mamman hevur fjúrtan oyranarta vikur pápin hevur bara fýra og pápin eigur sjálvandi at hava nakrar oyravertvikur eisini tá ið mamman hevur tað og tað er tað hevði verið rættvíst tað styrt rættindi hjá pápanum ikki minstkanska eisini seinni í lívinum tá ið tað ofta vísir seg at við hjúnaskillum og anna so er tað mamma sum fær barnið tí pápinum ikki verður mettur á sama hátt at verða forsyrgjað ella høvuðs tann sum tekur sær fyrst og fremst av barninum og tað er jú øgiliga keðiligt at teg ikki er javnsett rættindi tí barnið hevur krav upp á bæði foreldur frá fyrsta degnum tát ð kemur í heimtakk fyri
jatni hammer
formaður nei tað er eisini tí okur av hasar viðmerkingarnar tað e tað at pápin hevur líka nógva rætt sum mamman om mamman hevur líka nógva rætt sum pápin eigur tað vera frá fyrsta dagi av efta her ger einastað ella ætlanin við hesum her var vist tað var møguleiki fyri tí tað var líka at oyramerkja tvær vikur afturat til páparnar tað vildi so gjørt tað at teir uttan iva hevði verið tað meira saman við sínum barnið sum akkur borið í verðina og tað er roint aðrastaðni og tað riggaði øgilia gott so tí er tað sjálvandi tað hevur gleðigt at kundi verið gjørt men okur royna so bara at vísa á tað at sjálvandi hava páparnir eisini rætt til at vera samansunnum børnum sum i mamman takk fyri harar formaður
havast hann
takk fyri ja tað sum er tað er attað sæst øgiliga vælat páparnir taka tær vikurnar sum verða oyramert pápinum og mann særserliga væl í teimum grannalondunum hjá okkum har tey hava víðkað kvotuna hjá pápanum at tað ger beinanvegin at nógv fleiri pápar taka longri farloyv og tað er nógvar orsøkir til tað men tað er eisini ein orsøk sum eg haldi at kanska mann sær undirmetrareitt sindur her í tinginum hvørt í hesum kjakinum tað er tað at tað er ikki serliga lætt hjá einum ungum pápa sum gjarna vil taka langt bbarnsborðafarloyvi og fara til sína arbeiðsgevara og siga tað at nú vil eg gjarn hált árið barnsborðafarloyvi tað er heilt einfalt ikki serliga lætt í dag tí tað er so øgiliga lætt hjá arbeiðsgevarðnum at siga men tú hevur tínar fýra vikur og tær kanst tú fara og og restina kanst tú gloyma altum og tað er tað trýstið sum liggur á og eg haldi ofta at vit gloyma tað at pápar ikki eru tað er ikki serliga góð undirtøka fyri at pápar taka stórrir partan av barnsburðafarleivini takk fyri
ja sær tað stefan klein poulsen
ja harra formaður tað er til hesar somu viðmerkingarnar hjá bjørt samuelsen og bjarna hammer um at oyramerkja vikur til pápan og mammuna har havi eg vit í miðflokkin tann grundleggjandi hálningin at familjan veit best sjálv og tí átti eingin kvota varð sett á mamman og pápin skuldi sjálvu átna yvir hesar tveyoghálvtrýss vikurnar e veit i eru dømir um at páparnir standa nokk so veikir viðt teir ikki hava eina sóra kvotu yvir fyri summum arbeiðsgevarum men grundleggjandi haldi at familjan veit best sjálv hvussu tey skulu skipa síngerandis dað og pápi skal taka meira enn hasar fýra vikurnar ella mann skal taka null tað veit familjan nógv betri enn vit løgtinginum um hvat er skilabeyst
takka for mær bjørt hannvælsen
fyri eg skilji øgiliga væl grundgevingarnar altso eg skilji væl hví mann grundgevir pá handan mátan sum steffan klein poulsen ger galtso sum útgangsstøði eri eg heldur ikki ósamd við hon í atifamiljan veit best sjálv eg haldi bara avbjóðingin er at mann undirmetir tað trýsti sum er á páparnar um ikki at fara heim trýstir frá samfelagnum trýsti frá arbeiðsgevarnum trýstir frá øðrum at mann góðtekur ikki ordilia at pápa at taka eitt øgiliga langt barnsborðafarloyv og í tí løtu mann hevur javnsetti barsilslógini sum í íslandi heftar r ein triðingur til pápa ein triðingu til mammu er ein triðingur felags so veit arbeiðsgevarin tá ið eg seti ein persónligt starv so er tað líkamikiðhundramaður til ein kona tí bæði fara í barnsborðafarloyvi tá ið tann tíðin kemur og tí noyðist tí hevur mann valt at lóggeva okkara grannalondum og eg síggi at tað riggar har og tí hóast eg hevði viljað sloppið undan at marka sum formaðurin sigur vísur á at tað eitur tað eitur ikki t oyramerkir atð eitra at marka tað er nógv betri føroyskt hugtak tat at eg eg eri bangin fyriat mann noyðist at marka hesar vikurnar til páparnar vissu mann vildi hava teir fáa størri part av barnsbarafarrinum vistu mann ynskir tað takkfyri
so er tað henrik gold sum fær eina viðmerking
eg haldi at tað er eitt flott system at mann hevur fjúrtan vikur til mammuna tí at misti er ein villingur sum er pápi og hann orðnar hann út aftur aftur tá ið hann hevur verið heima fjúrtan dagar so kann tað blíva ávísar trupulleikar av tí eg haldi at tað er flott at mann hevur ein landi sum okkara fjúrtan vikur hetta er mamman eigur fær tikið líka myrkt skal pápin gera um hann loypur í havið sum hann heldur tað við sann ikki hann fáa fatur tí sum omman eigur tað er eitt fínt system í øðrum lagi roknaði eg við at landsstýrismálin í fíggjarmálum fór upp at siga nøkur orð tí tá ið tey gjørdu hetta er longdur tað seinast tá heilt hann eina langa talu um hesa avgjaldsøguna og tað var bara ein triðing av hesari hetkingi sum nú verður gjørd tað var ein kolossal talan helt um hesa avgjaldsøguna men í dag er tað ovbvart tøgn í leirunum
bjørt samunsen
ja takk fyri a vit hava sæð hvussu hendan samgongan hevur hækkað øll møgulig gjøld og hetta er so eitt av teimum her hækkað tað úr null komma einoghálvfjerðs ok null komma seksogfýrs eitt rættiliga stórt lop tí vinnunevndin so eisini víst á ati ella vit biðja landsstýrismann halda eyga við um hetta er neyðugt at hækka tað so nógv tí tað hevur fyrr víst seg at mann hækkaði og tá vísti tað seg aftaná longu eitt ár so vórðu ivaleyst av pengum í skipanini og tá høvdu vit verið so snild í vinnurnevndini vit høva sett eina sólsetirgsáseting á so tann hækkani bert var galdandi í tvey ár og tað vísti seg at vera tað rætta tí at inngjaldið visti nú tað kemur eisini anna upp á hvussu búskapurin hjá oknum fer at síggja út nú havi eg verið lagt á koronu so víðari men eg haldi tað er ikki bara at skrúva upp og skrúv upp og skrúva upp og vit vilja gjarna heita á landsins fíggjarmálaráðharra og sitandi samgongu um at royna at lækka øll tey gjøldini aftur sum tey longu hava hækkað um tað vísir seg at vera ráðiligt takk fyri
ja og so fær jørgun niclasen orðið ger so væl
harra formaður nú kom eitt serligt ynski eitt inniligt ynski frá henrikold um at hoyra mína rødd og tí valdi eg at taka orðið ø tað sum er við avgjaldsøði sum vit tosaðu um altso tá ið mann kom altso tá ið hennrik old og tey undanfarna samgonga bensingjald og disilgjald og vegskatt og hækkaðan skatt í samhandsfasta hækkaðan skatti samhandsfasta aðru ferð hækkaðan skatt í samhandsfasta triðju ferð ein varð so hækkað barsisgjald og umhvørvisgjald og eg minnist ikki hvat hevði ikki funni altso tað var eitt eitt eitt slíkt uppfinnsemi sum eg beðundri tey fyri hvussu nógv forskerlig gjøld tey uppfunnu til at skatta somu pengartað sum hendir her er at vit tosa um trý gjøld og tað er heilsutrygd og tað ergjaldið til barsulsskipanina og tað er gjaldið til als og fyri at siga hvat verður gjørt so verður gjaldið til als lækkað við null komma tvey fimm og tá tað kemur til barnsilsskipan og til heilsutrygd so er eitt null komma eitt á tey bæði so samla koma føroyskar arbeiðsdakarar at merkja ein lætta so vissi hitt var avgjaldsøðið so er hetta avgjalds lætti tað er munurin tað r munurin samlaða er hett ein avgjaldslætti og so siga mann hví gera vit tað vit kunu gott hugsa okkum at slappa frá men tað var soleiðis ar ata undanfarna samgonga gjørdi broytingar í barsils skipanini sum tey ikki høvdu pengar til og rokningin er í dag komið og vit betalahana uttan at skula krevja meira frá fólki vit byggja tað inn í eina skipan har vit enntá lætta um so eg eri stoltur av tí mátanum vit hava loyst eisini henda trupulleikan sum vit hava arvað frá undan farnu samgongu og nú vóni eg at at mann í nevndini hevir hugt nærri eftir hvussu í skipanin fer at klára seg framyvir tí tí eg havi jú boðað frá her løgtinginum at viðvíkjandi barselsskipanini so eru rokningar komnar undan kavi frá tvey túsund og átjan og tvey túsund og nítjan altso tær broytingarnar mann gjørdi tá sum mann ikki hevði pengar til tað er so dukk upp nú men men sum sagt at vit kláraðu at rudda upp á hesum økinum fíggjarligt har ið fólk samla fáa ein lætta tað eri eg ikki keddur men men heldur er stoltur avaja soer tað
nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrst
harra formaður tað maður nýtist ikki at siga tað men vit eru komin so langt út í føroysku politikki el ein landssýrismaður kan standa siga hvat sum helst uttan at verða settur til svars vanliga skulu landstýrismenn siga satt í tinginum tað verðu ikk ein gonguátala av løgtsformanninum men lat lat meg bara taka tað sum jørgun niclasen segði eg fari at spyrja hann hvat umhvørvisgjald skal undanfarna samgonga hava lagt á fólk tað einasta henda samgongan ger hon leggur avgjald á tann vanliga borgarum sum vanligt og gevur lættar til tey sum hava mest tað her hon gjørt hvørjar tey einastu ferð og at als lækkar tað hevur einki við landsstýrið at gera tað er partarin av arbeiðsmarknaðinsum gera tað so tað einastsamgongan gr hon koyrir skattir og avgjøld á tann vanliga meiningin á føroynumi sum arbeiða hvønn dag og gevur teimum ríkast skattalættar sum tey altíð hava gjørt tað er avgjaldsøðin hjá jøguni icklasen
øh jørgen niclasen
altso altso als og fyri tann skilda eisini barnsburðarskipanin eru báðar skipanir á arbeiðsmarknaðinum øh og tá ið mann hevur gjørt broytingar í barsilsskipanini fyri tveimum trimum árum síðan og tá rokningin kemur nú so má hon onkursvegna gjaldast hog men tað sum mann hevur klárað í hesum tað er at mann hevur klárað loyst ein fíggjarligan eina fíggjarliga avbjóðing og allíkavæl fáa fólk ein lætta og vinnufyritøkur eisini smærri vinnufyritøkur tær fáa ein ein ein størri lætta tí tað kunna ikki gjalda gjalda heilsutrygd so so vit fremja nøkur tiltøk her fyri at loysa nakrar avbjóðingar fíggjarligt og fólk fáa ein lætta ikki nakra hækking
ja og so er tað henni gold
ja harra formaður ja taðjørgun niclasen er serfrøðingur í sovornun merkiligum útsøgn men hetta her við alsgjaldinum tað hevur higartil verið hildið øgiliga fast upp á at stýrið í als komið við kom við í uppskotinum og tað kom íð ein uppskoti einaferð í fjør um at ella seint í fjør um at lækka gjaldið báðar vegir so so tað hevur ú veit ikki hvussu oftani tykur hava hava roknað hetta sum eitt eitt samgongumál aldsgjaldi tað hevur tað so einki sum helst við at gera hitt at jørgunniclasen nevnir at samhandsfasti er hækkaður samhandsfastið hekkaði tað var eitt munandi útgjald eint munandi hekkingarútgjaldi tað er munur á at fara til valg upp á at siga samhandsfasti í skattafrøi ger so væl velja skattafrøði samhandsfóskti ikki einkróna er skattafrø enn tað er størsta fullnummar sum nakrantíðhevur verið í føroyskum politikki tað er tað er at tað hjá fólkaflokkinum samhandsfast
nog tað størsta jørgi niclasen
tá ið mann frá í allari avgjaldsøðini so hækkar mann skattin hjá fólki við samansfasta og tá taka tá tekur mann enntá skattaðar pengar inn í samansfasta tá ið pensjonisturin so fær tað út aftur tá skattaður aftur so mann dupult skatta tað altso hetta er ein avgjaldsøði sum endar í dupultari skattaøði og so víðari so víðari og vit hava givið skattalætta í samans fasta okkara mál er at hann skal ikki dupult skattast og tann fyrsta leikingin kom í gildi fyrsta januar í ár og tann næsta kemur í gildi fyrsta januar komandi tá fólk aftur fara at merkja ein lætta jú vit gera tingini vit klára ikki alt upp á onga tíð men ætlanir sum ætlanarsamgongan sum sat samanundan hon bara ætlaði men men vit fremja kanska ikki so skjótt sum at kunnu hugsa sær men tað hendar ting
er tað aksel willhemsson johannesen sum fær eina viðmerking hjá ja takk
akfyri harra formaður øh eg mátti gera viðmerkhjat jørgun niclasen tosar um ati undanfarna samgonga taðvar ein avgjaldsøði og tá brúkti hann fýra ár upp á tað skuldu steðgast nú mám ann taðfesta herr tvey uppskot frá lanstýrisukum viðgerðar í dag har samgongan verður samtykki at hækka inngjaldið til heilsutrygd og til partskipana tað sum hevur als at gera hevur ikki nakað við beinanis blitskaskipan at gera ta er partan av arbeiðsmarnaðin sum vara av tí hann mælti til at lækka gjaldið tað kan so undanfarna samgongu tað er rætt at mann hækkaði nøkur gjøld millum annað til barceskipanina til heilsutrygd og eitt bitesin og disi ogso víðari men tann hækkingin merkti fyri ta vanliga brúkaran kansk ett stað millum fimm hundrað túsund krónur um árið alt annað upp á alt annað upá hvussu mann hevði bilið ela ikki men samstundis lækkaði mann skattin hjá lágløntum soleiðs ter ingu ein skattalátta yvir átta túsund krónur um árið altso yvir átta túsun krónur í skattalátta og nøkur gjøld sum vóru fimm hundrað túsund krónur tað var ein fyrimunur fyri arbeidandi á fólki her eru bara hækkingar og ikki nakrar lækkingar

upp á tann mátan at mann sigur at alstað er arbeiðsmarknaðurin og tað er barsilsskipanin ikki altso í í í í mínum høvdi eru bæði arbeiðsmarknaðarmál har løgtingið lóggevur og tað vil siga at vesu løgtingið lóggevur ein longri barnsburðarfarloyvi sum tey flestu í løgtinginum eru samd um ja men so merkir tað at arbeiðsgevarin má av við starvsfólkini longur og tað skal betalast og onkustaðni skal peningurin koma frá og tað sama við als altso tað er løgtingið sum hevur evstu ábyrgd av als og tað vil se siga at tá ið vit her í løgtinginum kunnu viðgera eina lækking í alsgjaldinum sum er størri enn tey tingvi noyðast at gera nú á barsilsskipanini og heilsutrygd tí at har eru pengar farnir at mangla í so merkir tað samla ein lætti til fólkið at beginna at at líkasum koyra runt í hesum her kassunum altso kassabil koyring tað haldi eg ikki hang saman løgtingið hevur ábyrgdina og borgarin kemur her at merkja ein lættan
so er tað høgni hoydal sum fær orðið
harra formaður tað skal ikki tanda óvsvara tá ið lansstýrismaðurin villeði løgtingið tað er tað sum landstýrismaðurin ger alsskipanin er ein grundleggjandi heilt onnur skipan ennhvat barsisskipanin er tað áttu lanstýrismaðurin at vitað tað átti eitt hvørt landsstýrisfólk at vitað ikki minst til landstýrsfólk sum verðið so leingi í politikki men kortini stendu landstýrismaðurin og sigur tig tað sama tað er tað ikki og eg fari bara a gera nara generelar viðmerkingar til hvat landsýrsfólk kunnu standa og siga her frá tingsins røðrarpalli hlandstýrismaðurin brúkar nú aftur sum umbering fyri síni egna politikk síni egnu poltitsku egnu samgonguni við at geva undanfarna samgonguskyldina ja hatta havi he hoyrt so oftani men tað eg var tað mark fyri tær flestu vørurnar hava hvussu er stempul sum eitur seinastu søludagur ella seinasti haldbarardagur og eg haldi nú má altso haldbergardagurin fyrieter evindarligu umskyldingin hjá jørgun niclasen fyri sínum óflíggjarliga politikk at geva undanfarna samgongunaskyldina veruleikin er júst sum viðmerkjararnir hava gjørt vart við at henda samgongan leggur gjøldini á tann meiniga arbeiðandi fólkið kemur ikki lættarnar har men gevið lættarnar til stórreiðarar og til tey sum hava allarmest frammanundan eg havi nevnt tað so oftani bara í hesum árinum har man legg hesi gjøldini á tað meiningarfólkið ætlar enntá at hækka heilsutrygdargjaldið so hava tey størstu reiðaríini fingið in skattalætta uppá minimum minimum tvey hundrað milliónir um árið umframt tey viðudeygava fingið sum eru fleiri milliardir tað er tann tað er tann skinbarligi lækni veruleikin og tá ið landstýrsmaðurin sum vil fara inn á hvat um tað hendi undanfarna samgongu so er tað júst sum aksevi johannesen segði at undanfarna samgonga hon lækkaði skattin hjá lág og miðalløntum hon hækkaði lestrarstuðulin hon hækkaði pensjónirnar hjá teimum sum høvdu bara fólkapensjónssamhalsfastað liðugat av hon hækkaði fyritematiónirnar og hon fíggjaði tað millum annað við nøkrum gjøldum serliga á teir partar av samfelagnum sum hava framlígjarrættindi til at brúka alandsins tilfeingi tað var veruleikin so vóru nøkur smærri gjøld hækkaði eisini fyri at fáa skipanirnar fíggjaligar men samanumtikið so fekk tað meiniga arbeiðandi fólkið ein stóran lætta meðan tað vórðu nøkrur gjøld løgd ar tey sum høvdu mestsamanundan sum høvdu tað fínt kortini tað er munin á politikkinum og tað var tað sum varð gjørt og so kann landsýrsmaðurin standa her ferð eftir ferð eftir ferð og siga ósatt fyri tinginum og villleiðar á tingið eisini um hvussu skipanin hjáokkum eru alaldsskipanin er eiga arbeiðsmarknaðparnaðir burturav sum eina tryggingarskipan við einum alsstýri og so framvegis tað hevur yvirhøvur ikki tað sama sum barsilsskipan so langt mugu tingfólk hóast alt kunna verða samd hóast mann politiserar alt í dag landstýrisfólk halda seg í løtuni vera vald til at røkja síni egnu áhugamál og ikki áhugamálini hjá tinginum ikki vera tænari hjá tinginum ella fólkinum ja eg skal koma inn á tað seinni men altso vit síggja hvat landsm erða mentamálin ger mann heldur tað at vera landsstýrisfólk er tað at nú skal eg bara hava mína meining galdandi nei at landssýrisfólk er tænnari hjá tinginum við teimum lógum sum landi hevur og at allir borgarar verða viðgjørdir eftir somu treytum tað er tað er tað er tað er høvuðsmálið hjá ei landsýrsfólki og so at fara spilla fólki inn át alsskipanin og vartskipanin tað sama tá færr mann langt langt út um mark inn hvat man kann láta sær sum landsýrsmaður takkfyri hara formaður
og er tað nakrar viðmerkar viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst
takk fyri ja tað er soleiðis og tað er hendaga lógarfest at tað er stýri í als sum mælir til antl at hækka ella lækka gjaldið og tað ger mann úti frá um arbeiðsloysið grunnurin er haldførur fór væntamannin vaksandi arbeiðsloysi fór væntað mann lítið í arbeiðsloysi so skrúva mann upp og niður har man tekur sjálvandi ikki meira gjøld inn enn tað sum skal til fyri at tryggja skipanin tí er tað rættiliga álvarsamt tá ið landsstýrið landstýrismaðurií fíggjarmálinm longu tá ið teir løgdu fíggjarlógina fram kalkuleraði við grunninum hjá alds til at siga at ja ja vit skrúva upp á forskelja onnur gjalda borgaranum men tað gera einki tíð nú lækkar alsgjald alsgjaldið hevur einki við hesa samgonguna ella landsstýrið at gera tað er ein grunnur tær skuldu halda fingrarnar langt vekk tí tað er ein grunnur sum er har fyri at tryggja bæðiøllum arbeiðstakararur í føroyum ímóti arbeiðsloysi og sum arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar gjalda í og tað er rættiliga álvarsamt vísmann í samgonguni ikki sær tann munin og beginnur at blanda
ja soleiðis so er tað hagnaheiðdal
harra formaður tað er so sára sast sum bjørt samuelsen vísir á og eg kenni hvssu eina skipan sum líkist ella sum sum er skipað á sama hátt sum aldssgránni tað er trygdargrunnurin hjá fiskivinnuni tað bleiv lagt í einu grunn har í í hesum førunum manningarfeløg og og reiðarar hava síni umboð og fyri tí síðani tá lækkaðu vit eisini tað inngjaldið eg var sjálvur landsstýrismaðurin táva tí at stýrið altso tey sum vara á grunnunum arbeiðsmarnapartarinum eiga ann mælti til tað skuldi tað sum ær at eg segði tað ókey nú hava tit biðið um at lækka tað tí at grunnurin kláraði seg við eina minni inngjaldi skuldi eg so sagt jami so skal fiskimaðurin hava fleiri avgjøld nei tað gjørdi vit ikki tað er tann logikkurin sum landstýrsmaðurin í í fíggjarmálanum førir fram her at eftir sum eitt als lækkar sígt gjald hvit koma atviðja eta uppskotið seinni eisini so kannman bara hækka onnur kjeldafólk tað er nakað tað er tað er tað e etað r eitt gamlop tí at tað hangur slekki saman og tað má ein landstýrismaður ikki gera at brúka slík politiskar argumentir tí tað tekur hann eisini grundarlagið undir tí aldsskipan sum óer gv veru um at eg haldi í alsskipanin er ein genial skipan sum sum arbeiðspartarnir hava alla aðru javn
nevndarli poulsen
harrhara formaður eg ikki høgna hoydal ó í fiskivinnan dregin inni alt eisini inn í barnsilsgrunnar og annað soleiðis eigur tað t vera soleiðis eigur høgni hoydal at verða hann hevur eitt aðalmál tar at knúsa fiskivinnuna ogtað er eisini í lagi tað skal han hava loyvi til men høgni hoydal kundi fortalt fyri fólki um allar tær rokningar í teir sendu kommununum annað eg haldi høgni hoydal minnir meg øiliga nógv um ein á sebur atu at roynir at vaska seg í hvíta óansæð hvussu nógv hon roynir at vaska seg so hevur hon statvekk sínar svartar strípur og soleiðis eg við tí politiski kareerin hjá øgna hoydal eisini takkfyri harra formaður

formaður eg veit ikkum egt kan viðmerkja tílíkt men eg kann kussu viðmerkja tað sum var eitt sindur av innihaldi í tí sum joan ele poulsin segði hann tak tekniska myndina sum fólkaflokkurin gjørdu eisini pundi vælið gteir vunnu væl upp á tað við at mátaðani ynd av at viknú hsá fiskivinnuna veruleiki í hann tað hevr ongandi gingið betri fiskivinnu entá i vit sótu og veruleikin er eisini tann og tað kann prógvast men jóaneli poulsen og fólkalagsmenn gera alt fyri t fólk ikktupplagar tað tað er tað at fiskimenninir hava fingið hækkað sín part av tilfeingisgjølduni undir hesi samgongni tað betala nú til samans tretivumilliónir meira enn teir gjørdu undir undan farnu samgongu og hvussu samsvara tænir við ta mynd sum teir á staðið og rópt g lás út til fólk tað saman við avgjaldsøðini eitt eitt eitt bara uppfunnið orðumá blásti út yvir fólk tað passar ik slett ikki men kortini er johandele poulsen tíverri blivin partur av tí sama heppukóri sum stuðlar slíkum politikki sum eftir mínum tykki tekur alnan serviositet burtur úr føroyskum stjórnumálum og føroyskum fólkaræði
so er tað bjarni hammer sum fær tað við møkring
formaður ja millum annað kann mann siga hvar blívur lógin um tilfeingisgjøld av sum egur bíðaði eftir eg segði sjálvun undir viðgerðini í gárum at hon kom at verur kanska um tólvta desembur men nú ganga røktini um hon sletti ikki kemur niðan í tingin men mann skilurgotsar vidleiðingarnar tí tað sum tæt royna at goyma tað er eina staðfesting av eina staðfesting av at tað var dundrandi undirskot á fíggjarlógini í tólv trettan fjúrtan og fimtan tað var stórt yvirskot sekstan seytjan átjan og nítjan gud hjálpti meg koma júst somu fólk framaftur nú kemur at vera dundrandi undirskot aftur á fíggjarlógini nítjaartjúgu einondrað og tveyogtjúgu og tað er líkamikið um taðe korona ella ikki tað er gott at geva teg skyldina somu fólk sótu fýra frammanundan stórt undirskot stórt yvirskot aftur nú eitt stórt undirskot og somu fólk og eingin seta spurningatekin við tí tað er heilt ótrúligt takkfyrira formaður
av
harraformaðu tað er tast sum bjarni hammer sigur aog eingin verður heldur hildin svart fyri teimum tú kanst siga hvat sum helst í tag eingin verðu hildin til svars vit hava sæt ikki nakar pressur sum heldur svart fyri hvat landssfólk siga so høvdu so hdu so ødu shøvdu fá av tann landsfólkn sum nú sita koma gjøgnum málareyða men tað at hyggja eftir føroyskum búskapi ja tað hevur verið tíverri øll søgan um føroyskan búskapi verður tann at tá ð fólkaflokkurin situr so tømir hann landskassan og hann tømir grunnarnar bæði altso okkara fíggjarligu grundlar men eisini okkara livandi fiskigrundnar og so tá ið ástendur bil rýmurhan og so rurdar onkur annar upp so kemur hn aftur og so byrjar ann aftur at brúka pengar í fullkomnum ábyrgdarloysi minnist at fólkaflokkurin rýmdi undir kreppuni í hálvfemsunum hann hann rýmdi ikki úr samgonguni tá málið legði tá mann hækkaði skattina á allar føroyingar tað tók hann undir við men teirri løtu at onkur av teirra fólkum skuldi var ávirkað av hesum her úti á fiskavirkinum so roymdi fólkaflokrin í samgonguni og teir bankamenninir vórðu raktir men tá ið tað vanliga fólkið var rakt tá sat hann atkvøddu fyri hvørdi einastu ferð men komu tað bara et lítið prik til tey sum høvdu mest frammanundan so rýmdi han r samgongun tað ger hann vørja ferð tað fær esin at gera hesa ferð

takk fyri harra formaður tað segði seg út til at høgni hoydal hevur hu at fara av tala á tólunum tað sum hetta málið snýr seg um nú fór høgni hoydal so víða tað sum hetta málið snýr seg um tað er at ati at hækka eitt gjald í til tiltil barsfilsgrunnir og tá ið hendan samgongan legði hetta her uppskotið fram tá løgdu vit samstundis fram onnur uppskot sum fíggjaðu hetta her altso nettop tíðir hettar at føroyski gjaldarin betalir minni og óansað hvussu mann roynir at pensla tað frá andstøðuni so betíði eg tað at skattgjaldarin kemur at betala minni vnøkur sum ikki minnast so øgiliga stutt aftur vit minnast allar avgjaldshækkingarnar sum vóru undir síðstu samgongu og nakrar av teimum avavgjaldshækkingum tær komu øgiliga illa við millum annað hjá teimum sum seta føddur undir egi borð sum tinglýsingargjald og og teimum sum koyra bil hesi her gjøldini til á bensin og dysil og so var tað ymiskt annað eisini sum undanfarna samgonga legði dent á ati fara til dømis niður í kommunukassanar niður kommunukassarnar at taka men eg haldi tað ta einu náttina beint upp undir jól eg haldi tað var trýogtjúgunda desembur tá tóku teir tretivu milliónir úr úrkommunukassanum tretivu milliónir við einum hoyggi og tað gekk ikki út yvir tær ríku kommunurnar í føroyum tað gekk út yvir tær fátækkommunurnar í føroyum so hvussu sosialt rætt og hvussu sosialt rættvís í undanfarna samgonga var ja tað kann absolutt diskuterast so eg haldi ati at mann fær mann fer dekan og víða tá ið mann í retorikki kasta hvørjum øðrum fyri at vilja landinum ilt sjálvandi vilja vit øll landinum væl tað tað sigur seg sjálvt vit hava ymiskar mátar at gera ta uppá og eg haldi at mann hevur skylda til at vera eitt sindur meiri eitt sindur meiri soleiðis rundur í sínum í sínum orðingum heldur enn ati at royna at pensla hvønn annan sum royna demonir tað tað haldi eg at mann tað sømir seg ikki tað tað mungu r sjøkkrandi vit vilja øll landinum tað besta og og vit handla har eftir sjálvt um vit handla pp á hvør sín máta og vilja tað upp á hvør sín máta absolutttakk fyri harra formaður
aksel johannesen fær eina viðmerki
takk fyri teir nógv av tí sum brandur sandoy segði var rætt men tað ger ikki sum mann tá mann fortelur tað sum er rætt at fortelja sannleikan tá mann sigur mann kom inn úr gjøldum millum annað fysin og disil og hækkaði heilsutakar gjaldið lítið vegða eftir barnaskipanum so lækkaði mann eitt skattur úr tjúgu prosentini í fimtan prosent fyri tey lagsløntu og miðaløntu tað varð sigaður eina endurtakið sum eg segði mann tók nøkur hægri gjøld á eitt stað millum fimm hundrað og túsund krónur frá vanliga fólkinum men mann gav ein skattalætta til lánlønt og miðalønt á yvir átta túsund krónur um árið tað er tær stórur munur á samstundis við mann fór inn eftir tretivu milliónum frá kommununum upphæddin haldi eg ikki heilt so heilt at haldi eg trýogtjúgu milliónir men latast at liggja tað er ikki skilig okkum men henda samgongan her hevur eisini eitt annað skattalætta til fólkapurkynistar helvtina av rokningini fór til kommunurnar tí eisini veikastu kommunurnar frá nógv flest fólkapurkynistar sum koma í tað søsta gjaldið har og eisini tá mann kann skotta hatta til læringar so hevur eisini helvt at roknikkinur fór til kommunurnar
brandur sandoy
takk fræra koyrmaður tað er rætt at at inntriv sum løgtingið ger ganga viðhvørt tí yvir kommunurnar og og tað er tað er so soleiðis og men tað sum hann gjørdi tá tað var at taka úr kommunukassunum og lova kommununum at veitst hvat tit skulu nokk fáa pengarnar aftur hatta er einki problem hatta orðna vit tá ið vit koma í løgtingi við lógini og veiðugjaldi tá skulu tit fáa tykkara part aftur tykkara tretivu milliónir hvar eru tær tretivu milliónirnar tær koma yvirhøvur ikki aftur til kommunurnar yvirhøvur ikki mann fyrigyggla fólki nakað fyri at fáa fólk til at taka undir við tí her í løgtinginum og so heldur mann bara ikki orð so tað tað er tann grundleggjan í kommununi takk fyri
ogni hoydal
harra formaður eg var fórá samdur við bani sandoy tá ið hann fóndist á hvussu retorikkurin er øh eg fai ber a mrat minna han á tað at tað sum eg gjørdi viðmerking til tað var hansara egna landstýrismaður sum landsstýrismaður fyri alt føroya fólk fór upp her og spilti undanfarna samgongu út og hann var eisini hetmaður fyri at ganga og sstempla fólk við avgjerarseðu øðrum tað var tað sum eg svaraði uppá og tað fari eg eisini at gera hvørja fer at viðhøvuð til tað eg fari iki t finna meg í tí meir at ein lanssýrismaður uppført pp á tann mátan til lanstýrsmaðurin hjá bjar branda sandoyn men viðvíkjandi kommununum so fingu tær í veruleikanum bandirsandefir tímir at rokna eftir tær fingu nærum alt kompensera tað er rætt at veiðugjaldið var eisin a aftan til komunurnar tað fankit einiathalda fast við tað kom so ikk gjøgnum av øðrum orsøkum og annars so kann bandersandar bara hyggja eftir hvussu real lønini hjá fólkið hevur broytt seg meðan undanfarna samgongan sat og hvussu tað hevr broytt seg meðan hendan samgongan situr tað er væl tað sum vit kunnu hyggja eftir skulu vit tosa yvirhøvur um at har er uttan bara rópa eftirhvørjaum øðrum
sandoy
takk fyri harra formaður tað er ikki rætt sum hanloydal sigur at kommunurnar fingu tað kompensera yvirhøvur ikki slett ikki undanfarna samgonga sat í eini tíðarskeiði føroya søgu sum ongantíð nakrantíð hevur verið so gott aldrin nakrantíð og statverk kláraði tann samgongan ikki at fáa eitt yvirskot á fíggjarlógina aftan á at tá danski í stuðulin er komin til føroyar teir kláraðu tatferk ikki at fáaeitt yvirskot blokkurin er tað sum gav yvirskoti so a t tjóðveldspolitikur hvussu nógv lækkaði blokkurin í síðsta skeiði absolutt ikki eina krónu ikki eina krónu lækkaði blokkurin tjóðveldið sat í ábyrgdini og teir lækkaðu ikki blokkin eina einastu krónu s breiggja sær av at hava stórt yvirskot
ja tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endatfara tað er ikki komið uppá her men uni rasmussen vissi hann trýstir ó aftur so skal hann fáa eina viðmerking bíða líka ja nú fer nokk at rigga uni rasmussen fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri eg veit ikki um tað er rætt av mær at fara at rætta upp á hesi tingini men fyri tað fyrsta so so sær t út til at banurn at a tað hevur koyrt upp á undirskot nú so sjálvandi verður mann noyddur at hækka inngjaldið har men tað sum eg eisini vil rætt uppá tað er at hatta javnvegar faktiskt tað er null komma eitt fimm sum mann hækkar barsisgrunnin og hitt inn null komma eitt so so tað er tað sama sum alsgjaldið minkað í so so hasi bæði tingini tey javnviga faktisktakk fyri

ja takk fyri harra formaður takk fyri rættleiðingina uni rasmussen ja tað er soleiðis at eitt at at hesi tingini upp viða hvønn annan soleiðis at at borgarin kemur ikki atat merkja at merkja munin om um mannkoi sum eg komi í í í barfisgrunnin tað er sjálvandi av tí at mann í undanfarna samgongu hevur samtykt nøkur ting sum ikki eru fígjaði so takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið vit fara at atkvøða í hesum málinum tað er ein samdnevnd sum mælir til at samtykkja hetta uppskot vit atkvøða nú tað er einki broytingaruppskotja vit eru liðug at atkvøða tað ernú eru vit liðug at atkvøða tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk mál er einmælt samtykt og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit halda síðani fram í skránni og nú er tað løgtingsmál nummar einoghálvtrýss onnur viðgerð tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um arbeiðsloysið tryggingareiðalslógin tað verður bjørt samuelsen sum fær orðið tað stendur parantes norðurlendski sáttmála um almannatrygd hækking á arbeiðsloysi stuðli eftir lønargjald o anna ger so væl bjørt samuelsen
takk fyri ja hetta er so álitið í málinum sum løgtingsformaðurin júst las upp

og landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálum helgi abransen legði málið fram fjórða novembur og eftir fyrstu viðgerð trettanda novembur varð tað beint vinnuvn nevndin viðgjørdi málið á fundum fýraogtjúgunda novembur og fyrsta desembur undir viðgerðini hevði nevndir fund við umboð fyri fakfelagssamstarvið føra arbeiðsgevarafelag arbeiðsláys skipanina og landsstýrismann í umhvørvisvinnumálnum lógaruppskotið snýr seg um at fáa alslógina í samsvarð við norðurlendska sáttmálan um almannatrygd um at hækka arbeiðsloyvsstuðulin og at dagføra alslógina í mun til broytingar í eftirlønarlógunum vinnunevndin tekur undir við at hækka aldsútgjaldið soleiðis at hægsta mánaliga útgjaldið verður átjan túsund fimm hundrað krónur sum er fáa arbeiðsleys í mesta lagi seytjan túsund fimm hundrað krónur um mánaðin svarandi til tveyogtretivu tímar um vikuna og rokna út frá miðal inntøku seinastu tólv mánaðarnair og er tað serligir frítaðar lila halgjudagar so verða hesir tso verða hesi trekt átta tímar hvønn dag eins og frítíðarløn verður mótroknað teirra útgjald er sostatt munandi skertávís tíðarskeið um árið eitt nú um páskirnar hetta er bara nevnt fyri at vísa á at øgiliga nógvar teimum sum eru í arbeiðsloysskipanum fáa so væl minni enn hesar seytjan túsund fimm hundrað og mánaðin grundleggjandi má tryggjast at til ber at liva av arbeiðsloysstuðlunum samstundis sum eggjarskal fólki til at fara aftur í arbeiði fleiri fakfeløg mæla til útgjaldið hækkar til tjúgu túsund krónur um mánaðin og nevndin tekur til eftirtektar at stýrið fyri als hevur mælt til ásettu upphæddina og heitir á partarninr á arbeiðsmarknaðinum um í felag at finna semju skal hetta

partarn av arbeiðsmarknaninir hava í umboð í stýrinum nevndin hevur viðgjørt spurningin um reglurnar fyri fiskimenn sum eru uttan arbeiði sum eru uttan arbeiði men sum ikki eru uppsagdir í sambandi við at skip er á beting og tá hevur tað eisini hesin spurningurin um partrólarar so frameftir nevndin er heitt á landsstýrismannunu um at tryggja at hesar reglur verða eftirmettar og neyðugar tillagingar gjørdar nevndin vísir á at tað at tað heilt serliga við alslógini er at har at tað er beinleiðis lógarásett at stýrið skal góðkenna reglur sum landsstýrismaðurin ásettir um útgjøld hetta ger at broytingin í lógini vanliga ikki verða gjørdar uttan við góðkenning frá stýrinum í ls sum umboðar partarin áv arbeiðsmarknaðin nevndin hevur undir viðgerðini fingið t upplýst at stýrið ír farið undir eftirmeta ls skipanina og hevur nevndin heitt á landsstýrismannum um at tryggja at spurningurin um reglurnar fyri fiskimenn umframt mótrokningarreglur í sambandi við halgidagar og annað verður partur av hesi eftirmeting og ein samd nevnd tekur undir við málinum og vit mæla løgtinginum til at samtykkja uppskot og so harra formaður kundi hugsað mær lagt afturat fyri egna rokning ati eg fari at heita á tingfólk serliga samgongufólk um at taka hetta t sindur í álvara at mann brúkar sum eina høvuðsgrundgeving eg havi ongantíð hoyrt tað fyrr míni ári løgtinginum at mann brúkar tað at gjaldi til als lækkar er nakað sum gera mann gotkan skrúva uppá øll møguliga onnur gjøld ein høvuðsorsøk til at barsilsgjaldið hækkar sum viðgjørt vær í áðni ein orsøk er at har er eitt hall í grundinum nú og ikki minst mann hevur gjørt ein ein feil í mun til eftirlønina men tað er eisini tí i mann leingi í skipanin við fýa vikum og tað kostaði vit vita øll inni her at tað er dýrt á leingjaskipanin í fýra vikum tí hækkar mann at mann so grundgevir við at bæði tað gjaldið og nógv onnur gjøld eru hækkaði tí mann lækkar alsgjaldið eg hopi at tingfólk hugsa um hvør álvari liggur í tí tá ið føroyar vóru á knøunum vegna arbeiðsloysi tá ið tað var djúp kreppa í føroyum tá var mann so heppin at mann eydnaðist politiskt at fáa upp at standa eina arbeiðsloysskipan eina góða arbeiðsloysskipan og tað er ein grunnur sum bara handlar um tað at tryggja fólki arbeiði og at tryggja teimum pengar tá ið tey eru fyri teirri vanlukku at vera uttan uttan arbeiði vit ev í eina sárberastøðu nú allir heimirin er raktir av korona vit vita ikki um stýrið knappliga kemur í næsta ár vit vónanda ikki tí at higartil hevur føroyski búskapurin ein partur av vinnuni er ógvuliga hart raktur men stórur partur av samfelagnumer ikki so hart rakt og fíggjarstøðan í aldssgrunnum er góð men vit sóu tað longu í vár tá hjálparpakkarnir komu hvussu stórt trýst tað kundi verið komið á og hvussu skjótt tað kundi verið farið á fjarri kassunum tað gekk nógv betri mann væntaði mann brúktu færri pengar eisini færri pengar enn tær tjúgu milliónirnar sum løgtingið valdi at gjalda tá ið vit longdu hjálparpakkarn fyri hesa serliga arbeiðsloysskipanina men harra formaðu hetta liggur mær veruliga sinnliga fáa sagt at tingfólk góðtaka at landsstýrisfólk beginna argumentera við at mann kann saktans skriva upp á øll møguliga onnur gjøld tí at nú lækkar alsgjaldið og forrestini sum vinna borgari tí teir fáa avgjalds lættað so hevur mann misskilt okkurt forferdiliga grundleggjandi orsøkin til at inngjaldið í als lækkar nú tað er tí at tað er eitt ynski frá stýrinum um at lækka tí mann skal heldur ikki taka fleiri pengar inn enn neyðugt og fíggjarstøvan í grundinum er góð um mann hevur eina trygd langt fram í tíðina men tað kann øgiliga skjótt broytast vissu vit brádliga fáa stórt arbeiðsloysi

og tí fari eg at siga enn eina ferð til øll altso líka mikið hvør tað er sum situr í landsstýrinum halda fingrarnar burtur frá arbeiðsloyskassanum tað er ikki ein kassi sum kann velja saman við fíggjarlógini ella við landskassanum tað ein kassi sum er har fyri at tryggja okkum øll um vit gerast arbeiðsleys og fyri at tryggja hetta samfelagið fyri at tryggja t fólk ikki flyta av landinum tá arbeiðsloysi her og tað kann tað er sera sera álvarsamt tá ið mann ein uttanuttan yvirhøvur at fáa nakran kritikk at standa og siga tað ja ja ja vit skrúva upp á fleiri onnur gjøld tí nú lækka vit als gjaldið tað er ikki í lagi og tað fer ongantíð a vera í lagi at gera tað takkfyrihara formaður
ja takk sínar viðmerkingar tað er edva jakobsen sum fer at
fyrsi gersuvæltakk y formaður nú stendur tað nevniga í álitinum at mann vil eftirmeta skipanina viðvíkjandi fiskimonn ella sjófólki tað var eisin tí tók viðmerking og tað haldið er ordiliga gott tí at tað stendur nevniga at at alsgrunnurin er viljur til at vilja eftirmet hesa skipan tí at hon er hon er veruliga sera órættvíst í nógvum førum í sambandi við sjófólk treytin hjá teimum hava ikki verið líka sum hjá øðrum teir kunnu eisini ei skip kann eisini liggja nú tá verður korona so er kanska skipi liðið grund av tí at at aðrar verksemir smyrðir sum teir bíða eftir í raktar korona har kanska tey fólkini verið ein alt skipan og teir sum liggja bíðað grunda tí teir ikki sleppa út eru ikki nakrari skipan eg haldi heldur at mann skal koyra gjøld upp tí mann koyrir gjøld niður men tað einasta sum eg kann gleðast um tað er tað at við tað við tað at eitt ferð niður so kemur ikki hesi gjøldini at raka út hjá tí borgararnur av at fera tikin fyr ent kora gjøld so tað tað tað
ja takk ber so væl bjørt samulsen
ja takk fyri tað er ein rættur máti at siga tað uppá nemliga at av tí atihetta gjaldið til alts onnu lækka samstundis so kemur mann ikki at merkja tær avgjaldshækkingar sum eru á sama hátt sum hann hevur gjørt vist tað ikki lækkaði tað er púra rætt og tað er tað er soleiðis tað átti at verið lagt fram skipan til fiskimenn um ein fiskimaður blívur arbeiðsleysur so er hann sjálvandi í arbeiðsloysskipanini eftir akkurát somum treytum sum øll onnur avbjóðingin er hetta her tá skipini eru á beting tá skulu reiðaríini tekna og tað er í sáttmála sett eina rakstrar tryggingarskipan haldi eg tey kalla tað og hava tey ikki tað so kunnu tey fáa útrjald eftir hesari serskipanin í als og tann partin hava vit viðgjørt í nevndini og og arbeiðsloysskipanin og landsstýrismannin vithava tikið upp við báðar partar um at hava tað við í hesari eftirmetingini sum er hetta eru nakrir fá ár síðani nakrar broytingar vórðu d gjørdar ísásetingini og so er ein serlig avbjóðing fyri partjólarar har har sum ttey sum virkladettarnar ímillum tað eru partjólara ogteir tí ein av partjólarunum altso tí skipinum sum ikki er á beting teir sleppa ðjú held ikki til arbeiðis so tað er serliga teir sum sum detta niðrímillum her so men tað er hevur landsstýrismaðurin girvið orð upp á at tey skulu hyggja uppá so takk fyri
ja takk so fær johan eli poulsen viðmerking ger so væl takk fyia
harar formaður eg vil takka forkvinnuni í vinnunevndini fyri at tey tóku hetta málið til sín um fiskimennina tey vóru øll ella heila tit í løgtingnum vóru øgiliga positivt undir fyrstu viðgerð nú stendu tað eisini í álitini her tar eru ógvuliga takksamur fyri tí at hetta er øgiliga týðandi men tá tað varður sagt um korona so var soleiðisnar at skip komu illa fyri sum vóru á betra umundir koronatíðini men tey fingu út úr koronaskipanini tað var mann royndi bæði sum fakfelag ogilla sum fakfeløg og eisini persónar við kanska politiskum pondu sum royndi at fáa sindi trýst á og tað lukkaðist at fáa tey ati fáa aldsskipanin at gjalda nemiliga í koronapakkanum till hesi her sum komu at liggja longuri av betring so tá bleiv nemliga trupulleiki tikin frá rætta endanum tað eri ógvuliga takksamur fyri tá tað kemur til hitt við hvussu mann miðlar ættir her úti við at alsgjaldið lækkar so skal geva bjørt samulsen púra rætt í at mann eigur ikki at siga at avtí at gjaldið lækkar so kann mann

gsvæja takk fyri ja tað sjálvandi gott ati mann hevðisr als arbeiðsláysskipanin sum veruleikan var rættiliga góð fyri nógv og hon var ein dá betri fyri summi enn enn enn hon kanska átti at verið altso summi fingu tjúgu túsund uttan nakað meðan onnur kanska høvdu brúk fyri eitt sindur meira pengum enn tað men tey tey øll fingu líka hon var øgiliga hon var øgiliga ljøvn øll fingu akkurát tað sama uttan at skula dokumentera tað sovorðið men hon hevði so ikki gildi meir so nú ný má mann syrgja fyri at tann vanliga skipanin lofta teimum sum detta niðr ímillum í dag tað sum eg fílust á tað er tá ið mann beginnir at kalkulera við einum dá í framløguni hjá fíggjarmálaráðnum hjá fíggjarmálaráðharranum av fíggjarlógini sigur at ja vit lækka gjaldið í aldssgrunnin og tí skrúva vit upp á onnur gjøld tá haldi eg mann blanda nøkur ting saman sum eg haldiað er øiliga álvarsom tí avtalan við partarninr á arbeiðsmarknaðinum er at tað verður bara skrúva upp og niður pá hesi gjøldini út frá hvat grunnurin hevu brúk fyri og tað er umráðandi at mann ikki tekur nógv fleiri pengar inn enn neyðugt í grunnin men tað er eisini umráðandi at grunnurin er fíggjarliga haldførur øgiliga nógv ári fram í tíðina og tí sigi eg óðansæð hvør situr í landsstýrinum halda í fingrarnar vekk frá aldsgrunninum respektera hetta er ein grunnur sum skal tryggja arbeiðsleysum og sum partarnir á arbeiðsmarkaðninm ráða yvir og lat vera sostat tað saman við fíggjarlógini takk fyri
ja takk so fer hann í hoyggjahølini við mann ikki at gera so væl
arformaður eg eri ómetaliga fegin um at bjørt samelsen gera so mikið greitt hvat í veruleikanum á lsskipanum er fyri fólki í føroyum og hvat hon hevur víst og prógva í virði tá ið ástendur bara nú undir koronatíðini alsgrunnurin sum partanarbeiðsmarknanurnur eiga og fakfelagin tríðast fyri var tann brindgarðurin gjørdi tað at tað bar væl til at gera eina eina koronaskipan vissi altskipanin bleiv partur av politsku skipanini soveis landstýrsmaðurin í fíggjamálaí fíggjarmálnum rør framundir og vit vita tí lætt at fara inn í aðrar grundnar eftir pengum tá i mann manglar tær aðrastaðni jamen so hevði alt skipanin ikki verið tann brúmngarðurin tann tann tann tann múðurin sum stendur tá ið brúk er firi hunn og tí er tað so ógvuliga umráðandi at vit ikki góðtaka atog longu byrjanin hí samgonguni var taðú potal at fara inn í aldsgrunnirnar og gera broytingar har at har mugu bæði vit og og fakfeløgini standa rimmar fast um at teir ikki sleppa at gera seg inn á tað
ja takk ger so væl bjørn sømussen
ja takk fyri ja tað er tað sum sum eg ávar ímóti tað er ea mann trýr at visti manníðanar samgongu mangla pengar so kann mann bara fara eftir altsgrunnið har standa øgiliga nógvar pengar har standa nógvar hundraðtals milliónir so tað er freistandi hevur mann ikki ordiligat stýra sínum fíggjarviðurskiftum at at siga áh ja men so fara vit bara eftir pengum í aldssgrunninum og tað er tað sum eg haldi lývst farligt visi mann ligitimera tað og tí heiti á øll samgongufólk um at seta fótin niður og sigur at at tað er ikki í lagi at eg vænti faktiskt at tað fer at vera støðan her at mann spælir eitt sindur jólamaður og tað fer sikkurt ikki at vera minni tá ið mann nærkast valið og vit síggja at í øllum førum er nógv tekin um at tað gongur skeiva vegin viðviðvið fíggjarstøðuni hjá okkum eitt stórt yvirskot er vent til hall og ja korona er ein lítil partur av tí men tað er ikki høvuðsorsøkin til at vit í dag hava hallað á fíggjarlógini og visti mann tá argumentera við tað í lagi at fekt penguna í aldsgrunni so hevur mann farin út á eitt stað har eg vænti tað kann blíva sera sera álvarsamt takk fyri
ja takk so verður næstur at røða henrik aard ger so væl
skjótt av har var jú nokk so nógv diskuterað undir fyrstu viðgerð við álskipanini til seð lig hjá fiskimonnum og okur hevði uppi at venda nakrar ferðinar í nevndini fleiri ferð kanska var tað eitt sindur keriligt at ikki innkallaði tey sum umboðaði ta trygging sum eg verði gildi taðn sum eg livað í tey semu leingi eg var nevndarformaður nokk sonógv ár tað hevði egur eina eina tryggingarskipan í sum lønargagrunnurin umsæt sum varð teknað nú er er er hon inni hjá einum tryggingarfelagi og tað er soleiðisnar at takk ferðløgini hjá also fyri fiskimannafelag og tílíkt tey hava gjørt eina avtalu að reiðari felagi um at mann skal tekna eina rakstrartapstrygging sum tæir rópa tær rakstrartap strygging og hon fungerar summi halda at hon er tung og tað er væl alt sum eitur tryggingar er r nokk so tungt at fáast við og hon er soleiðisnar at við skipi kemur í havarí ella kemur í eitt annað ein elannan stopp also masi maskintrupulleikar ella ella okkurt av sum líkna tíð so fáa menn útgjald ella manningin útgjald aftaná fjúrtan dagar visti tað verður góðkend raiðaríi melda t inn til tryggingina og tað er kemur undir undir rakstrartrartrygging so verðu tað bakkað fram til áttanda dagin soleiðis at tað fáa útgjald frá áttanda degi av og tað burdi verið meira út penslað kanska í álitinum men tað kann mann so taka eina aðru ferð tí at eg hali tð er nokk so viktigur partur at hava tað ljóðar sum at at tað er einki ftað er eingin trygging av nøkrum slagi men tað er altso ein trygging sum ger tað at vissu ið skipið kemur at havarí so so illa kemur í ein ein ein tryggingarskaða so fáa tær útgjald aftaná átta aftaná fjúrtan dagar og bakka fram til og tað er upp til dvtúsund og mánaðir haldi et tað var a eg haldi htað var túsund mna skal ekk siga tað heilt sikkurt men har á leið hitt tá tað kemur til aldsgjaldið so er tað tað er ein diskussión altíð hvussu nógv hvussu stórur skær grunnur er vera og meðan eg umsati í trý ár tá vakst ta frá seks hundrað og eitt annað til sjey hundrað og til sjey hundrað og hálvtrýss og átta hundrað milliónir og tá var tað summir summar røvdu sum bi intu at siga at nú kann mann biginna skrúva upp á tað ið eg helt ikki at tað var rætt tá ið mann hevur ligið við eini periotu hvar ið eingin pengar hava veri so er mann eitt sindur skeptiskur við eg helt at mann skuldi lata grunlirnin koma upp á eina milliard áðrenn mann beginnur at skrúva upp á hann men nú nú valdi mann sínar níggju hundrað milliónir at siga tað og tað kann mann so tað kansovurðt er í lagi øh tí at eina ferð í perotuni táð vóru okur soleiðis tar fyri at von mátti lána pengar frá samhandsfasta fyri at kunna betala út aldsgjald og samlands fæst e endga longu tver so nógva samhandssæst og setti ikki allar pengarnar aftur langt burtur frá tað var nógvar milliónir sum sammands sæst eg ikki fekk gattað so tað kann mann so diskutera hvussu nógvir pengar sulua vera men eitt tað sum hava verið inni her í nógvur ár hava upplivað tað t tá ið dagin ganga niður á bakka tá minkar tað ófatiliga skjótt í í num arbeiðsloys grunnin og tá er tað øgiliga gott í góðum tíðum eg møtti eina manni sum arbeiddi úti á kaiini í havn hann segði at tað var tað kláta vanvit ein dagin ein morgurin er komn landa smyrli tað var tað kláda vanvit at fara og skrúva upp á at tað var ikki í hesum førunum men tað fóru nøkrum árum síðani far og skrúva upp á alsgjaldið niður eftir meðan tað gangur so gott sum tað ganga í samfelagnum og heldur eg leggi hon fyri um at so greiða ríkinda pengum so er gott hava tað táið tað gangur aftur á hondina okur vita hvussu skjótt tað ber tá ið tá ið tað gangar aftur hondini men tað sum eg fór upp til tað var aðn nevna hetta við við við rakstrartartryggingini hon er til mann burdi tikið ein fund við við fakfereløguni at diskuterað við tey um eg havi ikni spurt fyri hesa tryggingini um um um tað kanska virka for seint ella ella tað kanska kundi verið eitt sindur annarleiðis men hon er um hon er altso til og og partarnir hava bundið seg til at tekna eina rakstrartrygging fyri manningarnar
jatakk so verðta brandir sandustu fór orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað eritað er at fegnast um ati nevndin er komið við einum áliti summi sum í í sum tekur hædd fyri hesum her trupulleikanum summ sum fiskimenn hava í í als illa sum sum sum kunngerðin er er er snikkað saman eg síggi av í álitinum ati aldsstýrið er farið undir at eftirmeta aldsskipanina á hesum øki og tað er øgiliga øgiliga gleðiligt tí at eg meti statvekk sjálvt um hendan vasignaða rakstrartapstryggingin kanska dekkar hesar millum annað menninar umborða partolaran frá frá áttanda daegi so meti eg statvek ikki at tað er gott nokk at mann til dømis hevur í tí kunngerðini at at als ikki tekur við fyrr enn tretivu dagar eru farnir aftan á eitt halvarí tað tað er absolutt ikki gott nokk visti mann metir at tað hetta her við rakstrartryggingini er nokk jamen so er at taka tað burturúr so e tað taka tað burturúr lógini annars hevurði annars hevurðiføroya skiparar hava gatorfelag havt nakrar viðmerkingar sum eru haldi eg sera sera viðkomandi og tað er serliga til tað sum eitur grein tjúgu a har summi har sum tað stendur við formanssins loyvi
ja ger so væl fyri hvørjar túsund krónur sum úrnargndarlagið hjá fiskimanninum fer uppá um upphæddina nevndi grein sekstan stykki tvey minkar útgjaldið við null komma fimm prosent stigum hetta er beinleiðis at fara út eftir einum samfelagsbólki út eftir einum fakbólki í samfelagnum og siga at veitst hvat tit fáa ikki somu treytir sum ølla onnur tit fáa ikki líka nógva útgjald sum øll onnur eg veit ikki um tað kann botna í tí at at kanska tær lønirnar eru generelt tá ið ið alt koyrir í hægra endanum tað er møguligt men eg haldi heilt ærligt at vit mugu eg eg fari í øllum førum at mæla landsstýrismannin og andsstýrini til at simpultensn strika hatta tí hatta er hatta er ikki gott nokk og hatta erkanska ikki brota mannarættin men út ímóti eg taki fult undir við at vit hava eitti einaeina sterka aldsskipan og tí at hon hevr garantir fyri ati um vit fáa eit bakkast ella ikki um vit fáa eit bakast tá ið vit fáa it bakkast ati fólk missa arbeiði at tey ikki detta niður ímillum og tað eri eg tað eri eg púra púra ivirvístur um at tað er eitt gott ting øh hin vegin so skulu vit eisini vera varin haldi eg við at koyra útgjaldið úr als ov langt upp tí at tað virkar ikki motiverandi hjá fólki til at finna sær eitt arbeiði til at gera eitt uppsøkjandi arbeiði til at fáa fatur í einum arbeiði vissi í tann upphæddin blívur for høg so eri eg bangin fyri at tað virkar sum ein stoppklássi hjá fólki og og sum fólk meiri hevur ein kodda liggja á enn enn nakað annað so eg eri glaður fyri niðurstøðuna sum er komin úri úr vinnunevndini og eg hopi at landsstýrismaðurin og andsstýrið koma at gera nakrar skilagóðar broytingar tá ið tað kemur til hetta her við hvussu ið fiskimenn eru dekkaðir í skipanini takk fyri ja takk so er tað joan eli poulsen sum fær orðið ger so væl
takfyri harra formaður eg má fyrst byrja við at takka vinnunevndini fyri at hava verið so positiv mótivfiskimonnum í hesum upskotunum og eisini undir fyrstu viðgerð kom tað øgiliga týðiliga fram at løgtingið í heila tikið tekur undir við at mann endurskoðar reglarnar fyri fiskimenn í aldsskipanini og eg haldi er eitt øgiliga gott signal at senda út at føroya løgtingið at mann vil gjarna hesar broytingarnar mann hevur prøvað fleiri ferðir at vita um mikki alstýrið shjálvt kann leggja up til hesar broytingarnar manningarfeløgini tað er soleiðisen at tey trý manningarfeløgini tey trý trationellu manningarfeløgini eiga eitt umboð í als saman tað umboðið í løtuni hevur so føroya fiskimannafelag og tað hevur annars gingið skiftivíst upp á hvat fakfelag ella hvat manningafelag hevur havt hetta umboðið og tað umboðið einsamalt tú megna for lítið at ivivíst stýrið um at fáa hetta ígjøgnum til politiska myndugleika tí dámar mer øgiliga væl at politiski myndugleikin nú líkasum heitur á stýrið um at taka hesi tingini upp tí her eru nøkur ting sum mann vil gera nakað við hennrik old var inni á við hesar her tryggingini og tað er sannheit mann hevur eina trygging og eg nevndi hoa undir fyrstu viðger egfari at nevna tað aftur at vissi í ein eitt par sum er úti ein parpsrollari tað er soleiðisnar at par tað leggur í ur mann hevur tveir makar ella hevurmannikki at par undi er mati eitt ella tvey tað skal eg ikki koma inná men vissi nú annar matjo fer at havarí so fer manningin á tí partinum av parinum inntøkustavtrygging eftir frá og við dátta visti skipið liggur longri enn átta dagar meðan manningin á hinum skipunum sum er reelt arbeiðsleysr ta tíðina tí at hon sleppur ikki til arbeiðis við einum einsamalla skipi einki fer og vissi mann skal fara inn í ein tryggingarspurningu at fáa tað avgreitt so snakkar um mann so dýra trygging atitað ber nokk slett ikki til tí er tað øgiliga skilagott at mann fer hetta inn í lógina ø eitt annað sum er nokk so elevant tað er tað at hetta her er inntøkusavtryggingin er bara í sambandi við halvarí skip skuldu havt klassast við millumleggjandi sínum asso fyrt feftu millumliggjandi síni hvørt ár eitt sindur størri sýnmitt í skeiðnum tað v sigaeitt skeið í fimm ár eitt størri sýn aftaná fimm ár tá skip ið á fimtan ár so harera krøvini til til klassing og tá ið skipið so sum okur hava fiskiflota í dag sum er henni tretivu fjøruti ár snitt tá tú kemur nemliga upp um fimmogtjúgu ár tá hegur upp aftur strangarikrøv tá tú er tretivu árenn tá hevr tað kanska skip sum eru til klassvingar í ein heilan mánað ella mair kemur t upp á fjøruti ár so kann tað taka munandi longri tíð okur kenna jú bara støðuna at eitt skip til klaksvínkar unýrður klaksvík í løtuni sum landið eigur og tað arbeiðið tað kemur at taka nógv longri tíð tað er eitt gamalt skip tú kansn koma út fyri at skal skifta nógv stál og annað tá stendir hendan manningin simpultenn á berðajólum hon hevur ongan livandi kjans at for bein til jørðina eg haldi brand sandor var so væl inni á tí tá tað kemur til útgjald og til fiskifiskimenn at eg tími ikki at ella haldi ikki tað er neyðugt hjá mær at fara at endurtaka tay orðini men eg fari inniliga eisini einaferð afturat tað sama sum nevndin er gjørt at heita á landsstýrismanninum um at arbeiða skjótt og konstruktivt við hesum málinum og fáa stýrið í als at koma við einari broyting skjótast gjørligt tí eg sigi ikki at tað stendur ov lív men tað stendur um hús og heim hjá monnum tá skip fara til klasvingar takk fyri
ja tak om viðmerkingar tí eri fyrstir brandurs sando ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg tað nakar sum kennir týdningin av hasum her so er tað sjálvandi tey sum eru á sjónum og og eru von av at at at kom í hesar trupulleikarnar har er har er so joaneli ein av teimum sum kennir til hesi viðurskiftini tí hann hann hann arbeiðir á sjónum til dagligt hvat heldur joaneli um hetta her millum annað millum annað hetta her øórætt vísi sum verður gjørt móti fiskimonnunum til dømis í grein tjúgu a at teir ikki kunnu fáa sama útgjøld sum øll onnur tað at teir verða mótroknaðir fyri inntøku í í í tí sum teir kunnu fáa út er hetta yvirhøvuri er hetta innanfyri tað sum mann kann lóggeva um yvirhøvur altso eg ræti diskriminatióntakk fyri
ja takk so er tað dva acobsen sumorsaka tað er johaneli poulsen sum fer lova at svara fyrist sjálvandi ger so væl johandelli
fyri harra formaður jú tað er ógvuliga hugsoykt at síggja at mann ger serliga paragrafur fyri fiskimenn eg haldi tað vísir seg kanska í ein stóran mun at mann e fingið eitt samfelags spílad út sum sigur at ert tú fiskimaður sum ert tú millioneruðu perdefinatión at tú hevur eina ótrúliga høga inntøku okur síggja feløg koma fram tí ótíð um hvussu keðilig teirra viðurskiftir eru fíggjarliga og støðan í fiskivinni er tann at nógv tann størri parturin av fiskivinnuni er altso ikki fíggjarliga vælfyri hetta eru altso ikki fíggjarliga væl fyri menn sum og kvinnur sum arbeiða í tí størsta partin av fiskivinnuni hetta eru nemliga fólk sum hava eina miðal ella lága inntøku jaka passa upp á eg ikki málið myndina so svarta at mann styggir fólk frá at søkja sær á arbeiða í fiskivinnuni tí tað er ein trupulleiki sum er men hetta ger so í øllum førum ikki r trupulleika minni so kundi mann fingið broytt hatta eisini ella ikki kundi mann fingið mann má fáa hatta broytt fyri at gera ta ett sindur meira aftraktivt at onkur vel í sjógvin eftir hondini eru að ógvuliga fá t at velja tað tíverritakk fyri
ja takk so verður tað eddva jacobsen sum fær á viðmerkin ger so væl
takk fyrhera formaður nútíman fer at gera eftirmetingina som tað stendur í álitinum at man at alsi vil gera í forhold til sjómenn ella sjófólk so sjálvandi at hatta skal við at hyggja eftir at ert tú arbeiðsleysur og ert sjómaður at tú fært sama útgjald sum onnur so tað er tað er at hyggja eftir teimum skeivleikunum sum eru og e fegniskt almikið at mann nú til tjúgunda síðst hevur sett í eitt álit at mann vil taka hetta her upp til división tí tað hevur verið øgiliga ofta mann hú tosa um hetta her men tað vísir seg at bluerballi snakk men men at ter ikki blíva líka stillaðir eg haldi tí einki annað at krevja enn tað so at tí tað esur nógv ting í tí eisini vistu parsoleiðis sum tað bleiv sagt at annar liggur so so eru nakar fortreyt sum gera tað trupult hjá hinar manningini at fáa nakað sum helst so eg haldi her nógv at eftirmeta og tað er gleðiligt at mann hevur fingið tað ferstu álit nú at mann vil gera tað eftirmetin og hyggja upp á øll hesi viðurskiftini takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl janeli poulsen
keve jacobsen fyri viðmerkingina tí eg eri púra samdurvi eytvar jacobsen hetta er fyri at siga tað mínmínum innast á hjarta so er hetta fyri meg bara hesa viðmerkingar koma út hava líka stóran týdning fyri meg hesum fiskivinnuskipanum hevði hetta er ein stórur dagu fyri okum sum spalastu fiskivinnuni at vita at mann nú er bigentur æt vilja javnseta okum fiskimenn við aðrar hampa føroyingar so hetta er ein ótrúliga stór og gleðiligur daður fyri meg at vita um mann er komin her til at mann nú kanska fer at snakka um javnrættindi til fiskimenn javnrættindi er eftir hondini eitt stórt herrópu runt landið men tað eru bara nakrir minnilutabólkar verða hoyrdir og nú verður minnilutabólkurin g fiskivinnan eisini hoyrd og tað eri eg ógvuliga eg má siga rørdur og og takksamur fyri takkfyri harra formaður
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so fara vit at atkvøða í hesum málinum vit atkvøða nú í hesum her málinum løgtinsmál nummar einoghálvtrýss uppskot t løgtinslóg um broyting løgtinslóg um arbeiðsloysng arbeiðsávísing her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða nú soleiðis um um málið soleiðis sum tað bleiv lagt framja eg haldi her er einatkvøða sum væntar í hon kom nú vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtsmáli nummar trýogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting ír løgslóg um almanna pensjónir og annað lestrarstuðulsfrádrigin í fyritíkar pensjón hvør biðr um orðið uni rasmussen fær orðið ger sovæl
takk fyri ja tta mál nummar trýogtretivu og tað handlar um fólk sum trýogtretivu jú tað var rætt mál nummar trýogtretivu tað handlar um tei fyritíðarpensjonistar eru lesandi at mótrokna stutningin frá fyritíðar pensjónini tí mann metir ikki at tað er rætt at at mann fær tvær veitingar uppjalsveitingar og hetta málið bleiv lagt fram av lsbett mersetis gunlegsdóttir tann tretivunda septembur fyrstu viðgerð áttanda oktobur og so hava vit viðgjørt hetta í trivnaðarnevndini tjúgunda oktobur og triðja og fýraogtjúgunda novembur og vit hava deilt okkum upp í ein meiriluta o ein minniluta so meirilutin erhard joensen og edva jacobsen og jóaneli poulsen og eg sjálvur mæla til at samtykkja uppskot men ein partur av hesum uppskotunum virka nokk so løgin fyri mær tað er hetta her at ati eru fyritíðarpensjonistar í hægstu fyritígarpensjón sum eru lesandi at eg hevði persónliga hildið at tað var meir natúrligt at at tey tá vóru undir arbeiðsfremjandi tiltøk visseg viss tey skuldu verið lesandi út frá tí at visi mann er hevur hægstu fyritiar pensjón so kundi tað týtt upp á at mann var førur fyri at gera eitt ella annað arbeiðvismann er lesandi so út frá tí haldi eg hetta virkar nokk so løgið at mann skal koma í hesa støðuna at at hava eitt slíkt uppskot sum hetta her men nú er støðan sum hon er og og vit mæla hvussur til at tað verður mótroknað pá hendan mátan sum uppskotið leggur upp til takk fyri
ja so er næsti røðari hervør polsdaggi ger so væl
takk fyri harra formaður ja minnilutin sum er siristenberg er sjálv og aksel ve johannesen vit mæla frá at samtykkja hetta uppskoti við hesum viðmerkingum lesandi verða mótroknað í ainntøku eftir lóg um lestrarstuðul fyritíðarpensjonistar sum fara undir lestur eiga at javnsetast við onnur lesandi tá að kemur til mótrokning í lestrarstuðuli tá stórur partur av fyritíðarpensjónini er skattafrí og tískil ikki kann samanberast við vanliga skattskildu á inntøku so eigur fritíarfyritíðarpensjónin í mótrokningarhøpi at umroknaðst til eina vanliga skattskildu og inntøku verður hetta gjørt tá hvð fyritíðarpensjónin verðir mótroknað eins og øll onnur inntøka hjá lesandi og á tann hátt høvdið lesandi fyritíðarpensjonistar og onnur lesandi sum hava arbeiðið við síðurnar av lestraranum verðið javnsett soðrða við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotið vit halda heldur ikki at tað eri rætt at mann ger sparingar sum henda samgongan gjørt við hesai við fíggjarlógina at mann leggurst eftir teimum sum kanska ikki hava mest fyri at gjalda fyri ta ófíggjaða útreiðslugildi sum samgongan hevur havt og tí vilja vit heldur ikki leggja atkurt til at mann leggust eftir teimum á teimum veikastirektunum takk fyri
ja øso er tað so er tað aksel johannesen sum fær orð gerso væltakk fyri
harra formaður hetta eren onnur viðgerð av einum uppskoti hjá lansstýriskvinnunu í almannamálum elsubet mersetes gunnlagsdóttir sum hevur til endamáls siga kanska gerast spariuppskot men tað er soleiðis í dag at fyritíðarpensinistar sum fáa fyritíðarpensjón fara teir undir lestur so kunnu teir eisini fáa lestrarstuðul uttan at vera mótroknaðir yvirhøvur í í fyrutiar persjónini hetta uppskotið leggur so upp til at mann ikki kann fáa bæði tað vil siga at fært tú fyritíarpersón sum fært ikki lestrarstuðul um tú fórt at lesa øheg segði sjálvur undir fyrstu viðger v eit sinur ivasamur og setti nakrar spurningar men nú hevur málið so verið ti viðgerðar í trivnaðarnevndini oghar eru nøkur ting komið fram í sambandi tær hoyringarnar tað sum eg nevndi undir fyrstu viðgerð millum annað tað var uni rasmusen s eisini inni á fyri løtu síðani hetta her hevur tú hægstu fyritíar pensjón og tú fert undir útbúgving burdi mann so kanska ikki verið undir arbeiðsfremjani tiltøk tí har nakað sum eitur arbeiðsbúgving tí tá gongur mann kanska út frá um tú fert undir hægri lestur og ert hægsta fyritear pensjón at tú kanska ætlar at brúka tlestrin ella útbúgvingina til eitt el annað við at koma á arbeiðsmarknaðin aftur tað var so ikki skrivað í áliti men men taðr tað erin relevant spurningur um tað er iktú átli at verið so hitt sum kom fram utir hoyringunum tað er at tá tú ert lesandi í dag og hevur inntøkur við sínag so verður tú mótroknaður í inntøkuni um fer upp um tjúgu túsund krónur um mánaðin sum er faktiskt rímiliga ne høgt sum er tú mótdroknaður men tað verða fyritíarpersystar ikki og fyriteðar pensjónin er tað er vanliga áinntøka men fyritíðarpensjónin er í stóran mun skattafrí mann hevur bæði eina skattafría grundaupphædd um mann hevur eina skatta frádrátt eisini sum ger tað at tað er lítil skattir sum verður goldin av fyritigar pensjónini og tí mæla vit til herpeint at tey verða javnstillað við onnur sum eru hava áinntøku tí í fyritiapensónin kemur jú nettupp fyri arbeiðsinntøku teð fólkini ikki í arbeiðsføru men vissu mann so umroknað tað til ein skattskyldu inntøku sum er í dag skatta frí stóran mun so fær mann ena heilt aðra inntøku og sum koma í mótdrokni henni í lestrarstuðlunum men tað fáa skjórt broytingaruppskot til tí tað er eg lógi um lestrarstuðul at tann mótdrokningin ferið fram so vit duga væl at síggja tað at mannskal ikki hava báðar inntøkurnar men man áti verið mótroknaður men hesum førinum kemur mann ep heilt annan máta sum mann missir allan lestrarstuðulin tá ieg hava mist nokk ein partu av lestrarstuðulinum tí hann verði mótroknaður í inntøkuni sum hava javnstúllaður við onnur fólk sum hava inntøku og lesa takk fyrihara formaður við
ershaimbrandur sandoykir frá
ja takkfyri harra formaður tað er kanska mín egna óvitunheit men altso tá ið mann fær hægsta fyritíar pessión eg má ikki tá av ein lækna eklæraður óarbeiðsvørur yvirhøvur altso eg tað gann iki bara út fráa øhaltso hevð að ikki verið hevði tað ikki verið smartari t havt onkra aðra skipanir har sum mann har sum mann verður eggjaður til at at mann kann gera eitt ella annað altso heldur enn bara at siga veitst hvat tú er hundrað prosent óarbeiðsførur takk fyri
aksel johannesen
ja eg minnist ikki heilt eg haldi ikki tð r hundrað prosent men onkur kann rættan við mistaki meg fyri at verða hægsti fyri temsjonismu tað eru tætturv hndrað rosent hálvfems prosentil orsa niðursetta arbeiðsførleika tú hevur sagt tað tá ta skuldi mann kanska vera undir arbeiðsbúgving visti mann tá velur at fara undir útbúgving men annars er tað eisini miðal og ov lægsnir fyrutíaprosystar so kunnu fara at taka einaútbúgving teir hava nakað áv arbeiðsførleika hóast alt og tí haldi tað veri rímiligt at javnsett tey við onnur sum hava áinntøku og lesa og mótroknað í í í inntøkun sum man hevur men tað er so fortreytin at mann fær javnsett eina fyritíðarpersjón við eina vanliga áinntøku tí fyriteapersjónir er ei tóra um skattafrí aso umroknaðuna í samband við mótrokningina so høvdu ta verð javnstitlaði
ja takk fyri so er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl
og tá ið mann hyggur eftir hesum her málinum so kann tað ljóða løgið við mótrokning og um mann hugsar kanska hvat hvathvat er tað úti frá men visti tú ert nú er tað nokk so lýst nógv her vistimann er ein einsamallur møgulist hevur vist eúg siga einsamallur við tveimum børnum fært hakxu fyri tia pensjón so so fært tú hæks fyri tia pensión so fært tú fjúrtan túsund góðar fjúrtan túsund útbetalt aftaná skatt og visti mann hevur er tvey børn so fært tú tvey ella fýraogtjúgu túsund um árið tað vil e so siga at tú fært vil siga tvey túsund krónur um mánan og so fær mann fimm hundrað krónur fyri tann næsta barnið asu fimmogtjúgu hundrað eyka og so fær mann eisini á barnaískoyti upp á tíggju túsund um um árið sum verður útbetalt fýra ferð tað vil siga fimmogtjúgundrað hvørja ferð tað sum svara til átta hundrað so tað við siga tá ert tú farið upp um átjan sro átjan seks hundrað útbetalt og so visti mann so fri nú her tað sagt eitt sindur um hví fer mann til hægri í lestrina tað kann gott vera at mann er hæksin fyritea persjón upp á grund av tí ati vistimann er yngri og mann klárar ikki eitt eitt fysiskt arbeiði men so roynir mann kanska at taka fundir upp serliga tá itað er yngri fólk og visti tey sohva mót upp á tað so fara tey í skúla og kunnu so makta eitt kontórarbeiði sjálvtum tey ikki maktaðu at hava eitt tungt fysiskt arbeiði tað er so øliga nógvar individivellar støður sum uppstanda tá ið mann tosar viðher men mann hevur eftirhugt skipanina og tað vísir seg at at onkur fáa alíka upp í altso vistu man fær alt so fáa tey upp í trýogtretivu túsund krónur útbetalt sum okkur líka hyggja hvat er vit hava fyrihald okkum til tí mann hevur lagt skipanir afturat og tað stendur púra greitt í her hvussu er hví tað er so mann leggur skipanin afturat nýggjar góðar skipanir barnaískoyti familjuískoyti barnapengar og so gjøgnum stutdina har fær mann eisini fyr a vareinligur mann fær eisini fyri at hava børn og vist fyri tað fyrsta omeir fyri tað næsta so kann mann seta seg at spegulera upp á altso nú eru vit oman fyri tað sum nakar droymir um at hava brottu visti mann hugsar tað es stú hugsar bara í vanlig fólk sum stenda í fjøruti tímar á arbeiðsmarknaðinum tey kanska hava eini tjúgu fimmogtjúgu túsund áðrenn skatt og so her kemur tú heilt upp á trýogtretivu túsund aftaná skatt so so kann mann siga tá haldi eg at ein skipan kann tola verða eftirhugt og visti tú liggur um átjan túsund næstan tjúgu túsund útbetalt og fert tú at lesa so haldi at at tað kann mótroknast illa man sigar tað mann ikki fær lestrarstulul um at færa hettir her ella umann fær lestrarstlul og fær minni e pensjón skipaninir ru kunnu vera øgiliga góðar men men eg haldi sjálv at at tað kann eisini finnast eitt ovarða mark so so akkurát hetta her málið haldi eg vendi soleiðis at mann hevur ræðu nógvar brúkliga góðar skipanir eg vil siga hægsta fyridemessión fjúrtan túsund útbetalt er nokk so gott og so tí virðer tað so nógva aðrar skipanir visti e eru sum man sigu við børnum a so fær mans nógv eyka so næstan ertirbaða tjúgu týsun krómnu útbetalt tá haldi agt tú tá haldi eg at mann kann fylgja við haldi eg at mann hevur eina eina eina góða útbetaling so at og vist tú so fært alt hitt afturat so kanst tú tú kanst sarpað seksog tjúgu túsund og so kanst t hava barnaískoyti rætt til tað sum stakið uppihaldi familjuískoyti og eitt barnagjald sum kanska matkin betalir til tín tí tú hevður børnini so kanst tú enda heilt hvat trýogtretti túsund aftan a skatt og tað haldi eg sjálv at tað tað havi eg ikki ilt við at at líka hyggja ígjøgnum tí at onkrar skipanir hetta her við øll hesari skipanini við hetta her við barnagjøldum og við stakum uppi og familjuískoyti altíð nokk so nýggjar skipanir tær lakt sær til alla tíðina so at so kanska blíva teir blíva tæir øgiliga stórar í vavi og tá haldi eg gott at at mann kann eftirhyggja og og fáa teir meira niður á sovor eitt vanligt bara tí við til taka orðið tað var tí at tú hevur allíka nítjan túsund uppbetalt útímót um tú verður mótroknað iðhesun her so bara men mann skal ikki hava líkasum kenslu av at fólk sita eftir ongum takk fyri harra formaður
ja so er tað viðmerking frá hervør postatyrgisvæl
takk fyri harra formaður jasvið hesum her uppskotinum sumsum landsstýriskvinnan komi við so er úrslit tað at ein fyritíðarpensjonistur sum fer undir hægri útbúgving missir alla ta upphæddina sum lestrarstuðulin er í sínari grundupphædd tað vil siga at óðansað hvat inntøkan er altso so tekur mann allan lestrarstuðulin ta upphæddina hvussu er meðan vit mæla til at mann heldur hyggur eftir um man ikkiskal javnseta teð við onnur lesandi soleiðis at mann mótroknar í mun til ta inntøkuna sum ein persónur hevur soleiðs at mann javnsetir bara tey sum eru á arbeiðsmarknaðinum og lesa samstundis og tey sum eru fyri tíar pensjonistar hevði tað ikki verið ein betri skipan fyri at skapa eitt sindur av javnvág viðskipan takk fyri
edvard jakobsen takk
tk fyri harra formaður tann mótrokningin liggur og inni í tá tosar tú um at tú byrjar mótroknað tá ið tú er tjúgu túsund áðrenn skatt og tá ið tú arbeiðir í vanligum arbeiðsmarknaði so fært tú kanska tá fyri fimmo tjúgu túsund sprar tar mótroknað men her tosar tú um skipanir sum gera tað at tú hevur átjan túsund seks hundrað kanska aftaná skatt tá skalt tú hava kent teg somikið at við arbeitt tímalønt tá tú skalt hava átjan túsund eftir eg havi staðið á pilagus og kent fjúrtan túsund eina viku eg hava fimm túsund eftir so visti tú hevur átjan túsund eftir aftaná skatt so ert tú langt oman fyri tað sum vit tosa um brottu í sambandi við mótrokning av so tú mást seta báðar skipanirnar saman vit tosa um nettugpengar her og tað tað ger allar skipan mun á øllum skipanunm tí tú er s ómindiliga nógv gjøld inni tá ið tú fært eina vanliga løn so tú skalt langt upp áðrenn tú kemur rakar hetta markið er takk fyrihara formaður
brandur sandoy eina viðmerking
takk fyri hera formaður tað ljóðar øgiligt at at onkur av hesum kann fáa upp til trýogtretivu túsund krónur aftaná skatt hava tað eftir um mánaðin øaltso eg ta er tað so athava tit í nevndini sum hava viðgera eft er hava tit nakra hóming av um tað eru fleiri sum hava tað ella er tað tann stóri massin sum hevur minni eftir illa altso hvat hvhvat hava tit í nevndiniat hava tað í fyricikrói eti hvussu nógv halda tit er av sum eru heilt har uppi eg meini sí hetta er at hetta eru ótrúliga nógv pengar mínar eri takk fyri

takkfyrhara formaður nú kom egin í nevndina aftaná atat tað vera innkallingar akkurt í hesum málinum men hetta er púra greið tøl men slær tað br upp á inni á almannaverkini ella tú fært eisini á sudna og legg saman tí at tú fært fjúrtan túsundhundrað og hálvtrýss og tú fært tvey túsund om mánaðin og tú fært fimm hundrað krónur og tú fært átt hundrað krónur um mánaðin og tú fært fýra túsund ogfýra hundrað og einoghálvfjerðs frá stuttina og tú fært fimtan hundrað og trýogtretivu visti mann er einiligur einsamallur við børnum pluss tað a tú fært túsund og trýogtretivu fvørt barnið allar hesi tølini tilsamans so kundi tað liggja um eini trýogtretiv túsund altso hego era nógvar góðar skipanir sum eru ordiliga góðar einki taka frá teimum men tá tar leggja summan á hvørja aðra so kann tað blíva øgiliga og pluss tað tú kanska fært barnagjald frá frá makan solesi tað kann blíva seræaða nógv eg sigi se kki negativt nakran sum fær har sum tað viran er tað brennur uppá men tað kann eisini blíva soleis at tú fært langt oman fyri eina løn og tá kann mann beginna at hugsa um um skipanin ikki kann eftirhyggjast takk fyri harra formaður
ja so er tað siri stenberg sum fær orðiniger so væl
takk fyri harra formaður sjálvandi skal mann við juvnum millumbili altíð eftir hyggja alla lóggávu og laga til vist tað er neyðugt men mann skal eisini passa upp á at mann ikki gevur eina fatan her inni sum sum kanska ikki er akkurát so tí at eg siti eitt sindur eftir við tí at tey sum lesa og hava fyrtíðarpensjón fáa trýogtrýtiv túsund om mánaðin tað eru ikki øll sum eiga fleiri børn ella ella hvat tað skal vera so tað er sjálvandi ein øgiliga samansettur bólkur og tað sum okur hava hildið var rætt at gera tað var tað at mann hugdi heldur eftir at tað er soleiðis at lesandi í dag kunna forvinna so so nógv við síðurnar av sínum ðsu og at mann p á tann mátan heldur javnsetti tey við tað at arbeiða og og at fáa pensjón og so hava lestrarstuðlan við síðunar av at mann heldur hugdi eta pp á tann mátan soleiðis at mann ikki kanmansiga gjørdu mun á fólki tað sum okur hava fingið at vita tað var at hetta málið snúði seg um eg veit kum taðvar sekstan fólk tað va vussur eitt lágt tal so tað e ikki ei eftðr e iki ein stórur bólkur taðl nøkur fá fólk og hoyringin vísti eisini øliga greitt tað at tað var eitt ynski hjá nøkrum sum fingu fyrtíðar pensjón at sleppa at útbúgva seg tí mann hevði tann dreymin um at mann kanska bleiv frískur og at mann vildi hava eitt so normalt lív sum møguligt og tí ynskti mann at vera í gongd við eina útbúgving ella eitt annað sjálvt um tað kanska eisini ofta vísti ikki tað at tað kanska kundi gera umstøðurnar hjá fólki verri tí at útbúgving eisini setur krøv so tað kundi gott gera kanska tað at tað var kanska ikki altíð so heppin fyri sjúkuna sum mann sum gjørdi tað mann hevði fingið pensjón men at tann drívmegin sum var í fólki til at vilja klára seg sjálvan og vilja fáa eina útbúgving og vilja vera sum hini hon er eisini týdningarmikil at mann ikki køv vir tað so okra áheitanir er kanska heldur tað at mann fer inn og hyggur hvussu mann fer javnsett fólk sum fáa lestrarstuðul og fyri tíap pensjón við tey sum hava lestrarstuðul og arbeiða og at mann mann heldur setir teir beiði í bólkarnar íjavnt heldur enn at mann fer inn her og ger eina kanman siga serlóggávu fyri øgiliga fá fólk sum kanska kunna koma verri út aftur tí at tað er væl bara positivt at fólk vilja vilja útbúgva seg og kanska koma burturúr tí at tey eru pensjoneraðir takk fyrija

nú í mínum røðu sum nevndi hvat tað dregði seg um tá mann tosaði um at sær tølini at tá vart einiliga forsyrgjara og við tveimum børnum tók sum dømi so tey tølini eru sjálvandi ikki galdandi vist tú ikki ert einiliga forsyrgjara ella vist tú ikki hevur tvey børn so tosar mann um um lærriupphættir men tað sum eg meini við tað er bara ein kensla av at vit ikki bara taka alt frá fólki tað var bara tað sum eg vildi lýsa og tey hava allíkavæl vistu einliforsyrgjara kanska er nokk so men tað er fantastiskt at tey kunnu útbúgvast soleiðis at tey komu út á tær arbeiðsmarknaðin men men nøkur kunnu ikki tað men nøkur kunnu tað við at tey hava kensluliga skifta til eitt annað starv men men tað var líka tað kanska onkuntíð eftirhugjarskipanir tað haldi eg haldi eg at tí tað koma ofta nógvar góðar og hinar koma kanska bláa bara við at vera sum eisini vóru nokk so góðar frammanundan takk fyri mær

takk fyri hara formaður ja sjálvandi allar skipanir skula eftir hyggja at stavaog á men men tað sum en geri nú tað er tað at mann fer í mótroknar lestrarstuðulin hjá teimum sum eru fyrtíðar pensjonistar og mann kann ikki ordiliga gera hatta upp sum ein bólk tá ið tað snýr seg um so fá fólk og tí kann tað gott vera kanska ja at onkur fer kanska n eina høga inntøku men tað eru eisini nógv sum ikki fáa tað og tí haldi eg at at hinum loysnin hevur nógv betri enn mann javnsetti tey við tey sum arbeiða og lesa so hevi tað verið meira rættvíst takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðjað um orðið so fara vit at orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum í løgtingsmáli nummar trýogtretivu her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum so soleiðis sum tað varð lagt framjaja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri áttaímóti og eingin er blonk málið er samtykt og fer soleiðis samtykt til triðu viggerð vit fara síðani til næsta mál tað er onnur viðgerð á løgtingsmál nummar einogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk broytt tillagar starv nýggj javning og annað hvør biður um orðið eftir uni rasmussen sum fær orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri ja nú er tað mál nummar einogtretivu arbeiðsfremjan tiltøk tillagar starv sbet mersetis gunlegstóttir legði uppskotið fram tretivunda septembur so ar til fyrstu viðgerð áttanda oktobur so fór tað í trivnaðarnevndina og vit hava so viðgjørt málið har tjúgunda oktobur triðja og fýraogtjúgunda novembur og vit hava so deiltað okkum upp í ein meiriluta og ein minniluta í hesum málinum meirilutin erhard joensen edva jacobsen jón eli poulsen og eg sjálvur vit hava eisini broytingaruppskot til málið broytingaruppskotið snýr seg um hetta við at tann parturin sum arbeiðsgevarin betalir so mótroknar mann í partinum sum tað almenna letur í upprunauppskotinum so var tað fjøruti prosent sum tað bleiv mótroknað frá aftan á tvey túsund krónur sum arbeiðsgjevarin betalur men vit hava broytt tað til tretivu prosent frá tvey túsund upp til fimtan túsun krónur og tað sum er oman fyri fimtan túsund krónur verður so mótroknað við hálvtrýss prosentum so við at gera tað so meta vit at tað vendir meira sosialt rætt og hetta uppskotið tað hevur so sjálvandi sparingar við sær fyri landskassan men hetta er ikki nakað sum er so ógvusligt hjá teimum sum arbeiða hálva tíð og og ikki hava so høgar sáttmálalønir tað vil siga upp til ímillum níggjuogtjúgu tretivu túsund sáttmálaløn so tað er ikki so galin løn allíkavæl men har upp til ávirka tað faktiskt ikki nakað tað er ikki fyrr enn mann kemur longur upp í forkenastu at mann fær minni enn í verandi skipan vælat merkja vis mannja tey sum eru for niðri á tvey túsund har blívu taðeitt sindur minni